so er tingfundur settur og vit fara til dagsskránna í dag fyrsta desembur og fyrst er tað onnur viðgerð av tingmál nummar seksogtjúgu sum er á skránni tað er uppskot til ríkislógartilmæli um at seta í gildi fyri føroyar annorning um ikrafttretivu forferðiina á forskelligu lóg um endringarlóg um klagstatningsatgang inni fofunnvis eslendi hvør biður um orðið tað er sirið stenberg sum fær orðinger so væl
takk fyri harra formaður tað er ein samd nevnd trivnaðarnevnd sum leggur eitt álit fram øog málið snýr seg um at mann vil dagføra lógarverkið tá tað kemur til at sjúklingar kunna klaga og fáa endurgjald visti farnar feilir fram í heilsuverkinum og mann kann siga í stuttum snýr tað seg um at mann hevur rætt til endurgjald vist eru starvsfólk í heilsuverkinum sum hava framt ein feil men her er tað so eisini tey sum arbeiða sum eru lívgild sum arbeiða uttan fyri heilsuverki tað kann vera á ymiskum privatum klinikkum og endamálið er at tryggja at borgarar sum hava verið fyri órættir hava rætt til at kæra og eisini kunna at fáa eitt endurgjald og tað er soleiðis at fyrinøkrum heilt fáum árum síðan so dagførdi mann alla heilsulóggávuna og hetta her skal so síggja sum eini fylgibroyting av tí ella ein konsekvensbroyting og millum annað so bleiv tað kominp á nakrar broyttar reglur inn um kring visse børn doyggja har hevur mann sett nakrar upphæfdur á sum mann kann hava rætt til í einari stætningi vfarnur feilir fram og eru eisini nakrar reglur um hvussu mann kann fáa útflýggjað stjala tilfar eisini reglur um tað at endurgjald ið fræðað altso kemur tú til at fáa eitt endurgjaldið útgoldið um at finnur útav seinni at tað hevði tú ikki rætt til sum fært túst allíkavæl og so er tað eisini tað at tey sum starvast uttan fyri heilsuverkið í einum í einum privatori ski tey kunna a tey skula tekna eina trygging sum ger tað at eisini allir teirra sjúklingar fáa somu rættindir sum øll onnur at blíva umfataði av stryggingini og tað sum nevndin kanska hr brúkt orku uppá tað er at hyggja upp á eitt sindur upá tannlækna øki tí at hvussu lán ú tað í mun til át hvar hvar hetta her liggur og har eru so ikki nøkur ivamál tí man mann hevu fingið tað vent við heilsumálaráðið eisini um tað at barnatannrøktin eru kommunal og og í tískil hevur mann eisini rætt til endurgjald skuldi tað verið nakað men ein samdnevnd leggur sær eitt álit fram h til landstýrismaðurin í heilsumálum kaili joholm johansen sum heur lagt málið fram tveyogtjúgunda septembur í tjúgu og eftir fyrstu viðgerð fýraogtjúgunda septembur er tað so beint í trivnaðarnevndina og nevndin hevur so viðgjørt málið á fundi fimmogtjúgunda septembur tjúgunda oktobur og triðja novembur og undir viðgerðini hevur nevndin havt fund við tannlæknafelagið og við sjúklingaráði og við landstýrismannum í heilsumálum kaili joholm johannesen saman við umboðum fyri sjúkrahúsverki og tað er samdnevnd sum tekur undir við málinum og mælir løgtinginum til at samtykkja uppskotið og tað skal sjálvandi síggjast ljósinu av at okur øll ynskja at hava góðar møguleikar hjá fólki at kunna kæra vis seg tað skuldi hent seg at tað var ein feilur framdur takk fyri
ja tað eru ikki fleiri sum hava biðja um orðið so eru orðaskiftið endað vit fara at atkvøða í málinum og sum røðarin nevndist so eru tað ein samdnevnd sum hevur lagt álið frám vit atkvøða núja vit eru liðug at atkvøva málið er samtykt við sjeyogtjúgu atkvøðum fyri ongar ímóti ongari blankari og fer soleiðis samtykt til triðju viðgerð vit fara so til næsta mál sum er fyrsta viðgerð av tingmáli nummar fimmoghálvtrýss tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðafólka og fraktprísirnar kring landið vi skulu biðja um framsøgufólk fyri fólkaflokkin er tað khristian andreasen fyri javnaðarflokkin bjarni hammer fyrisambandsflokkin erhard joensen fyri tjóðveldi siristenberg fyri miðflokkin steffan klein poulsen og fyri framsókn er tað bjarni kárason petersen fyrstur at røða er christian andreasen gersuvæ
takfyriha formaður tað er uppskot til samtyktar um at javnseta ferðafólk og frrosið kring landiðsu til viðgerðar taer bjarni hammer s ag tar fram og tað gongur út upp á at landsstýrið skal fyrireika og liggja fyri løgtingið lógaruppskot við endamálið at javnseta ferðafólk og kring

uppskotið hevur í sambandi við ymiskar íløgur sum skulu gerast og tað eru ymiskir prísir kring landið bæði at koyra og fragflutningi og suvíðari tað e eit indur undarligt nú javnaðarflokkurin hevur havt hetta málsøki í fýra ár at einki gjørdu við tað tá nú kemur ein riðil av uppskotum hvar ið rætt skal loysast nú tá i teir sita í avndstøðu men lat tað fara

soleyðsinar eg haldi at eg eg kundi gott tomt mær at at eg kom við nøkrum yvirorðnaðum viðmerkingum sum kanska hugleiðingar standasti mín egnum rokning pá einanna máta men e eg haldi tað at vit mugu síggja eyguni at føroyar standa fyri í stórum útbyggingum av okkara samferðslunet komandi árini tær íløgurnar sum vit hava sett út korti í íløguætlanini tunnil til hvalba til dals fámjin norðurnfjall gøtudal suðuroyartunnil tjørnuvík sandavág vatnsoyrar vestmanna gjógv og suvíðari taðer íløgur upp á fimm milliardir og afturat tí standa vit eisini við eini avbjóðing at flotin hjá strandferðsluni skal nýtímani gerast og og vit vita eisini at tað almenna er langt afturút við umvælingum av verandi vegakervi og eg havi hoyrt um eina meting sum vísir at tørvurin hjá landsverk til viðlíkahald av veðum og brýr og bygningum kanska liggur um einir fýra hundrað

wog tað verður sagt ví okkara íløguætlan at hetta kki arbeiðini skuldi gerast tey komandi tíggju fimtan árini og tað ber ikki til at landskassin klárar tað einsamallr tað má mann bara gera sa greitt púra púrastaher hon nú beinanvegin tí tað vildi ført við sær at landskassin skuldi seta eina av og eina upphædd av upp á infimm hundrað ja millum fimm hundrað og tý undaðog áltýss milliónir árliga tey næstu tíggju fimtan árini skulu vit framhaldandi gjaíløgurnar á fíggjarlógini so fær føroyskur politikkur bert at snúgva seg um íløgur í infrakervi tí fíggjarlógin strekki seg ikse ikki til nakað sum mest annað og vit hava jú tørv á øðrum útbyggingum og tørv á peningin til at dríva politikk fyri aðrar almennar funktiónir almannapolitikk heilsupolitikk og sovíðari tað ber eftir míni metan snakkast ikki til atalt allar útbúgvingarnar av okkara samfersuneti árenn eftir ár taka og leggja beslag av alla fíggjarlógina

øeg havi fyrr víst á møguleikan at lggja samferðslukervi ella partur av hesum í eitt felag so øll vóru við til at fíggja hesínýurdøgur eg haldi at tað vóru nøkur tingfólk sum taka undir við tí men tað er eitt sidur ivasamt um flokkarnir eru samdr innanhísins eg havi eisini nevnt møguleikan at leggja tunnilsfeløgini saman í eitt felag sum verðu fíggjarliga sperkt og sum eisini kann vera við til at fíggja aðrar verkætlanir eist nú ein suðuroyartunnilin

brúgvin og stóra bólt til dømis hon verður brúkt tlat fíggja aðrar verkætlanir við sjálvt um brúgvin sum so er afturgoldin eg havi eisini nent møguleikan at leggja strandferstrandferski ið landsinsviðeitt almen partafelag sum so kundi útvegað sær sína egnu fígging tl at endurnýgja sín flota eg skal undirstrika at tað er ikki uppskotið at at privatisera strandferðsluna men at legga t í almennpartafelag soleiðisnar at tað kann fíggja sín flota uttan fyri fíggjarlógina við teimum brúkaragjøldum sum tey vinnu fáa inn frá brúkaranum og við tí tilskotim sum landsstýrið skal betala felagið fyri tær tænastur sum sum felagiðnum eina ferð út inni fyri tað almenna og eg skilja ikki heldr iki hví hesin her møguleikingim ikki verðu kannaður nærri eg haldi mæ vita at loyðslan hjá strandferðsluni e aktiskthevur skulti hetthar upp men tað eri so ikki blivið nærri viðgjørt so er tað gjøldini til tunlarnar tað eru tey eru g við til at tryggja tunlarnar og soðeðini at hesi verða farsvarliga viðlíkhildni og spurningur er um tað er rættur politikkur at blasta landskassan up aftur meiratag við at leggja hesar útreiðsluna á inn aftur á fíggjarlógina tá mann hú hugsar um at ella landsverk ikki klárar at viðlíkahalda sínum egna sínu egnu viðat keyv við løtuni og eg haldi

at krevja fult gjald á nøkrum leiðum og at koyra gradsá øðrum leiðum kann í longdini ikki koma at hanga saman og tað vildi kanska viðfarðin ójavna sum okkara borgara longdini ikki fara fara ella hava ilt við at at at góðtaka loysnin er ein loysn kundi verið at lagt altíð at felag ein ein stórun part av veðaskervinum sum partvíst við fíggjarfíggjarlógini og partvíst við brúkaragjøldum og tað er hvussu ein loysnur sum er royndur í norra í norra har staðfestu tey eit innfrakervi sum bleiv bygt í norra tað var dýrari ella byggja tillfarandi infrastruktur í svøríki dýrar verkætlanir og í svøroyu khøvdu eisini eina skipan at hetta varð hjálpa við fíggjarlógina og tað merkt í sæ sjálvum at játtanin su varð brúkt bitt í árunum sum steðgaði arbeiðið tá viðførdu í einum dýrari kostnað og sovíðari og tað bleiv ein gjørd ein semja við norra sum gjørdi tað at mann legði var stovnaði eftaalmenna felagið sum væt veiðir á s sum hevur ti endamáls at útbyggja ynfraskervi og útbyggingin verður løgd í ena langtíðar ætlan sum verður góðtikin at politska myndugleikanum og byggjaríið verður fíggjað við lántøku uttan fyri tað norsku fíggjarlógin og lánið varð afturgoldin partvíst við føstum kjøldum fr norska statinum og partvíst frá bummkjøldum sami saman við toda sum er brúkt tá ið vágatunnilin o noroyatunnilin varða bygdur og nú tá eysuartunnilin eisini ú verur bygdur og tann mannagongdin fer at har vunin er at í føroyum hava ið fleiri partafeløg til at at umsita hes prosektir eg haldi at norska modellið kundiver ein gongd leið fyri at útbyggja tunnil so æti og við á neti í føroyum og eg haldi at landsstýrið eigur eg skótast gjøri il at seta ein skjótt arbeiðandi arbeiðsbólk til at gera tilmæli um hvussu vit á besta hátt kunnu fíggja tær mongu samfærtu útbyggingarnar sum standa fyri framman eisini soleiðis at tað verður gjørd ein solidarisk skipan og tað er eisin at viðmerki at ein sóvrðr gjaldsskipan kann gott innrætta soleiðis at til dømis hámark er setta á hvussu nógv hvør skal gjalda perdaga og tey kann eisini skráseta hvar fólk búgva so tey sum búgva í vit kunandi øki sleppa fyri ein bíligari penga enn onnur og so víðari tað tað er ein ein hópin av møguleikum at áseta gjøld soleiði a tað eisini verður tilpassar tann tann tørvin sum eru lokalt og sovíðari eg haldi bara tað ati vissi mann heldur fram við at útbyggja netið í partafeløgum og ymiskum partafeløgum og tað blívur ein ymiskt leiki í gjaldum og suvíðari so kann tað upp á longri sigt viðføra list órógv í samfelagnum og tí skilji egfyri so gott uppskotið hjá ustillarani tað er veðjuigt at viðgera htaer ogsovíðari eg skilji bara ikki hví mann ikki prøvar at hugsa itt sidur øðvísi ne an manheurgjørt higartil tí bara at koyra alt inn á fíggjarlógina og lata skattgjaldaran betala taðppá tann mátan og hvart vit sal ikki ikki hava ráð til onnur ting tað haldi eg iki er ein gongleið í framtíðini hetta uppskotið verður so viðgjørt í rættarnevndini og tað skal kjá fyngitelegfán eina posatva viðgerð eg skilji bara iki ordiligani javnðarflokkinm ein inaferð hví man nú kemur ið øllum uppskotunum nig omann er komn í andstøðu tað kom mann s gott hava gjørt biðan mann sæt í samgonguni og bskónt arbeiði við tí men taðer hn ikki gjørt men tað er kanska tíðindabúgvuni úa at javnaðarflokkurin er komimupá aðrar tankar taðveiti eg ikki takfyr ha formaður
ja so eru tað viðmerkingar jóhan dahl fyrst
ja takky ha formaður eg hali at tað var ein ein góð røða hjá kristan andreasen og eg má siga eg eri rímlig samdurvan í tí ati man er noydur til at hugsa um ein annan leisn til at fíggja alt infrakerv sum tað er man tosa aftur um tað at tá ið tað almenna sum tjaldirt or algratiskt tað er einki gratiskt gi hesimí samfelagnum heldur ikki tag at tað almenna betalir ella onkur skal betala til tað almanna so eg haldi g absolutt tað at mann eigur at seta kanska ein bólt niður sum kann fáa lýst hvussu mann kann gera eina samandsfasta skipan okur høvdu eitn bólk íl tveytúsum og tíggju sum gjørdi tað tað bleiv ikki tikin til eftirtektar ella gjørt meira við tað so lýsti tú rímiliga væl e hvussu tað nát tað kostað at koyra frá alli bæði í landinum so at tað at mann eventú elt gera eitt eitt eitt alment felag har mann har øll eru vial at betala laa tar sum oku brúka og koyra tað haldi eg ljóðar rímiliga skilagott so tað vil eghava sutt taka undirviðhvus tað kemur har til takfyri i formaður ja
kristian andreasen
ja takkfyr har formaður ja eg haldi tað at tað er tað er roynt aðrastaðnis í øðrum londum og í norra sum vit oftani samanbera okkum við hví kkj hygja eftir hvussutey gera har yvir nú kanska læra teimum heldur eg bara at hugsa fíggjarlóg her í føroyum tað haldi eg tað veli lívi frá strongt í longdini og vit mugu fáa kanska hugsa alternativt og fáa alternativar fíggingarmøguleikar til at fíggja okkara inflaskóm takkfyrhra formaður
ja hendrik gold eina viðmerking
soleisnar at nú sigur kristian andreasen at tað bleiv einki forandrað nú eg haldi at meðan eg sæ o dlekkaði tjunnusgjaldið eg haldi tríggjar ferð gott ar koyrikki nógv hvørjar ferðirnar síðani lekkaði g bussar tí at tað var ein ein stór ónøgd við at bussar í suðuroy til dømis ella bussar sum skuldu í havn til suðuroynna ella sandoynna at teir betaltu so nógv at tað var hopleyst at fara við tað tað gjaldið lekkaði vussá bussin so sat ein bólkur um og mareraði við at kd tað er verahvir trýsta á at hækka gjaldið tí tað er ikki farandur í nógv ár men tað sleppar so undan men so vóru komin til ein nøkulunda semju at mann skuldi lati útlendingar sum siglda ímillum betala eitt sindur meir og hini ett sindur minni og tá ið tað kom tig stykkið so var tað feig borðinum tí at tingfólk í meirilutanum vildu ikki hava at útlendingarskomu bíligari tí tað fór at gera tað at útlendingar blivu bara verandi í havn og hotellini úti um landið fungu so einki burtur úr t tað var tað eitt gott eitt rímiligt argument fyri men men men tað var so ætlanin við
kristian andreasen
h takfyrihara formaður ja a sjálvfhylgiligt er tað relevant at diskutera prísir og og javnsetta prísir og úti økir og so víðari útlendingar at at viðgera tæir øðrvísi enn en føroyingar tað er tað er hvussu ein trupulleiki løgfrøði siliga sæð tað ber eisini til at gera tað tøknin er sum ikki frammanliga í dag at tú kanst rigistrera tingini við einar teldu hvar tað ber til at finna útav hvar hvø hvar fólkið býr og sovíðari so so øgiliga nógv ting lesur gera í dag viða skrásetingar sum hann ikki kundi fyrr men eg haldi allíkavæl tað er simpuian neyðugt av til løgtingið tekur eina yvirorðnaða diskussión va hvussu hvussu fíggja vit heta e í framtíðini takkfyrha formaður
tam sr te brandur sandoy
har var formaður eg taki partvíst undir við tankunum hjá hjá kristianandreas eina hetta her at vit mugu hugsa landið í eini eini størri heild altso at vit kanska betala for nógv at koma millum a og b í summum støðum eldurin inn í øðrum støðum og at mann mann fer at fáa eitt yvirskipað samferð til felag til til endan tað hatta hatta hat tankin er bara eitt sindur merkverdi líðisni her tað er at mann nú kemur tá mann aftaná mann situr jú í fýra ár í samgongu og ikki hevur framtett her eg haldi tað vera einum trimum landsstýrifólkum sum sum javnaðarflokkurin hevði at man ikki hevur framtett her tað kann bara betýða eitt og tað er tað at tjóðveldið hevur verið í móti sínum her og uppskot tað kann ikki bara út frá er tað einasta sum vit kunnu kunnu kongludera útrýssini her tí eru eitt ikki komið ígjøgnum har takk fyri
kristian andreasen
kayrhara formaður øh eg eri samdur við bandur sandoy tað er sindur tryst atmann ikki kann fáa eina breiða semju um hett her tí tað er fór atsíðsa upplagt og til høgrabeini at finna útav og tað viðførir eina suludariska skipan g tað burdi løgl glað fyri tað viðførir eina na eina eina balansið gongd ímillum tað sum skal vera á fíggjarlógini tað sum skal brúkarara fíggjast so tað er nokk at taka fattur av so tað er tað mátti eisini veraein spenandi upgáva fari eg holt við takfyr hara formaður
ja so fara vit víðari á talaralistan nú er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja takkyhra formaður sum sagt so er til viðgerðaruppskot til samtyktar um at javnseta ferða seðlar og fraktprísirnur kring landið undanfarni røðari kristian andreasen hann reikaði øgiliga víða haldi eg men nakað sum eg beyt mær merki í sum eg haldi eisini eg vil byrja við tað er tað at khristjan andreasen sigur at nøkur gjalda fult gmeðan onnur skulu einki gjalda og tað er ikki ber ikki til í longdini og tað ber heldt ikki til í ein so lítlum landi sum føroyar nú eru nú fari at taka uppskotið lesa uppskotið og tað er uppskotið gongur út upp á at løgtingið heitir á landsstýrið um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot við tí endamáli at javnseta ferðaseðlag og fraktprísirnir kring landið skiftandi landsstýrið sum hevur verið sum hevur verið vent líka frá tvey túsund og tíggju líka til undanfarna og vónandi eisini sitandi landsstýri hava arbeitt við javnseta ferðaseðil og fraktprísurin kring landið men á ókendum orsøkum hevur tað gingið júst øvugt á vegin kostnaðurin á ymisku leiðim er minkaður burtur í einki gmeðan prísurin á øðrum farleiðum stendur í stað og er heldur hækkaður tað hevur við sær at mismunir verið gjørdir á ymisum økunum í okkara lítla landi og ójavnin veksur munandi tað er eisini kappingaravandi tí fyritøkur fáa fullkomiligar ymiskar treytir at virka landsstýrismaðurin í ferðslumálum í samferðslumálum boðaði einogtjúgunda oktobur frá at tað skjótt verður ókeypis at ferðast ígjøgnum undirsjóvartunlarnar landsstýrið má ikki eggja til ósemjur og seta økini upp ímóti hvørjum øðrum tí samstundis sum tað verður gjørt liðarligari fyri ávís øki í landinum verður blindað eyga vent ímótir øðrum økjum í landinum kappingarferðir verður seklað ímillum fyritøkur sum eru bundnar av inn og útflutningi serstakliga eta fiskavirkini verða tey vera harðstrakt meðan eisini onnur verða rakt á hvør sín hátt samstundis sum fólk og fyritøkur skjótt kunnu ferðast ókeypist til meginøkið mugu mugu fólk og fyritøkur til dømis í suðuroynni gjalda fýra fimm túsund krónur fyri at fáa eina bingjutur otur til frá meginøkinum og til dømis fimm ferðafólk við eini persónsbeli skulu gjalda fyrst tvey hundrað og fimmogtjúgu krónur fyri persónbilum umframt at ferðafólkini skula hvør gjalda fýrs krónur altso vissu ein fullur bilur á fólki fer í suðuroynni so kostar tað fimm hundrað og fimmogfjøruti krónur og tað er munur á at gjalda tjúgu krónur fyri samanbornan túr og faktiskt skjótt einki ímóti hetta eru ovurhondsstórum upphæddum sum fólk og fyritøkur ið til dømis í suðuroynni skulu gjalda uppskotssetarin metir at um okur framhaldandi ynskja fólkaog virkismenning har sum tað ikki er landsfast so sum í suðuroynni sum mugu ferðaseðlar og fraktprísirnir kring landið fyri føroyingar og føroyska fyritøkur javnsetast sum skjótast men hvat vil mann altso hvat vil mann við hesum her uppskoti ela hvat vil mann við tí vil mnn standa til ella vil mann minka hendan her munin sum er og har hugsi eg um so leingi sum tað er landfast eingin hevði kanska roknað við at a at allar oynnar í føroyum í øllum førum tey stóri skulu blíva bundnar saman men tað eruti soyni sandoyggin verður heilt skjótt bundin saman og vónandi verður í suðuroyggin men sum tað sær út nú so gangar tað verður tað ein rúm tíð áðrenn tað verður veruleiki millum annað hevur landsstýrið ikki sæð aflar dag setað pening av fyrsta lagi tvey túsund og fýraogtjúgu fínt men tað eru eisini m inniliga vón at tær verða settir peningur av longu nú á hesi fíggjarlógini til veruligar fyrireikingar tað sum má minnast til tey sum búgva í sandoynni og kanska í suðuroynni sum eru tey stóru økini sum eru eftir okur ynskj ikki at fáa nakran fram í hjárætt yvirhøvur okur ynskja ikki at fáa betri sømdir enn nakrar annar í føroyum ku ynskja bara at fáa líkasømdir ynskja bara at fáa líka treytir ella bara nøkulunda líka treytir mann má royna at minka um eta munum sum er undanfarni røðari og eisini viðmerkjarar segði áðrenn at mann eigur at kunna finna eina breiða semju í at fáa javnsett ferðaseðlarprísirnar og fragtprísirnar kring landið tað er púra samdur í tað hevur ikki eydnast undanfarna samgonga tað eydnaðist slett ikki eg setti fleiri spurningar fram tíverri nøkur ting vórðu smáting vórðu gjørd við bussim og suvíðari tunnilsprísurnar lekkaði nakað men tað ordiliga s tað sum mann eftirlýsti har sum tann stórur munurin var har bleiv einki gjørt jóhandal nevndi eisini mann arbeiddi við teg líka aftur í tvey túsund og tíggju jam tað kom heldur ikki á mál men nú sita kur her í dag at tað er so lítil partur eftir av landinum sum manglar kann mann so gera nakað har hvat kann mann gera eg sigi ikki tað at fraktprísurim skulda verða ókeypis eg nevndi her at ein bingja tur og tur til suðuroynna kostar eitt stað øeit tætt upp á fimm túsund krónur og tur og tur men tað betýðir ikki tað at ein bingja sum kemur frá klaksvík ella runavík til havnar er ókeypis hon kostar kanska eini trý túsund krónur alt t er tað altso tay kosta eisini tað mungum minnast til men munurin men sjálvandi er ein fyritøka í havn tað er einki men eg skilji eisini at fólk sum ikki noyðast til útjaðarin ella koma til og frá útjarðanum hava øgiliga ilt við at skilja hvussu tað er duga illa at síggja hví skal tað ikki kosta nógv fyri tey sjálvt um tað einki kostar fyri okum og eg havi einki ímóti yvirhøvur at tunnilsprísirnir lekka nógv tað skuld okur fegnast um tað skulu vur fegnast um men tað man so eisini gera tað at onnur økir munnu eisini fáa lækka prísirnar øllum førum so hesin her mismunurin og ikki at snakka um kappingarførini føri hjá virkinum verða sjeyklað skeglað óneyðugt visti kur hyggja bara heilt leysliga eftir visti ikur taka suðuroyarleiðina í tvey túsund og nítjan var inntøkan fyri frakt øll somul inntøkan fyri alla frakt í tvey túsud og nítjan um suðuroynna um suðuroyarfjørð til megistaðarøki átta milliónir og har sum vit minnast til tað var eitt kolusalt stórt virksemi í tvey túsund og nítjan og suðuroynni bara tað ka tað átta milliónir og ferðafólkaprísurin ítvey túsun og nítjan alla inntøkurna fyri øll ferðafólk sum koma í sildur við smyrli var seytjan milliónir tað eru ikki øgiliga stórar nøgdir og tað gongur sandoynna í tvey túsund og nítjan átta milliónir í ferðaseðlarprísin og tvey hundrað og nøkur túsund í frakt við sikulu hugsa aftur um at sirka ímillum tjúgu og fimmogtjúgu prosent av øllum útflutninginum í føroyum verður framleiddur í suðuroynni so er tað ikki nógv at snakka um higartil í ár eru prísirnir tað liggur á hasum hasum døgnum har inntøkurnar fyri smyrjiligir sirka fimmogtjúgu prosent um suðuroynna og sirka tíggju nei tíggju milliónir fyri sandoynna og hvat er loysnin her hvat er loysnin eg veit ikki hat loysnin er tann besta er at mann fer ein á samhandsfesta skipan fyri allar føroyar hvat hon skal vera tað havi eg ikki loysina uppá eg vóni at viðgerðin í nevndini og kanska viðgerðin her í dag fer at teika lítið sindur á hvat man kann gera men visti okur hyggja eftir visi okur bara hyggja eftir so leingi sum tar ikki landfast vi mann bara setti lat okum siga tíggju milliónir av eyka á á fíggjarætlanini bara tíggju milliónir til suðuroynna og sandoynna tað vildi nokk gjørt tað at fraktprísirnir kundu komað á sama støði sum tað kostar at fáa eina bingju millum annað frarunaví ela klaksvík til havnar teymakunna vistu føroyingar ella fastbúgvandi í suðuroynni í sandoynni kanska betalti tjúgu krónur júst sum mann ger við tunellunum men útlendingar og onnur betaltu kanska ein fullan prís so hevði tíggju milliónir dekkað alt hattar men hvat vil mann altso hvat vil løgtingið vil mann vil mann gera nakað við henan her ójavnan sum í staði upp á í tíggju ár skiftandi landsstýrið hava roynt ella vil mann prøva nú meðan man hevur møguleikan alíka gera tað síðsta sum ger at lat ykum fáa javnsett hetta her so kunnu øll siga tingfólk í havn tingfólk norðanfyri tn tingfólk yvir alt landið siga at okur hava gjørt tað mun tað sum eingin annar megnaði var at oku hava klárað at javnsett ferðaseðlag og framprísnir mest møguligt kanska ikki heilt men mest møguligt og tað er tað hetta uppskotið leggur upp til hetta er eitt uppskot til samtyktar so tað eru nógvir møguleikar hetta er ikki bundin niðrnnakað fæst hvussu kann mann gera soleiðis at okur fáa javnsett allar føroyingar í hesum her økinum tað kostar ikki nógv men eg eri øgiliga spentur upp at hoyra hvat fólk sigur og hvat loysnir mann kann koma fram til eg vóni t at okur fáa eina semju eg vóni tað verða ein breiðsemja so at kunna koma víðari og eg vóni og eg hopi ikki at mann flytur tað sum mann plagar at gera at landsstýrismaðurin fer at arbeiða við onkrum sum kanska gongur for leingi tí tað ber til at koma við einm konkretum uppskoti sum ikki kostar nógvar pengar takk fyri hara formaður
ja so er tað viðmerkingar fyrst er tað jákup mikkelsen ger so væ
harra formaður vit hava bygt vegir og tunlar sum skattgjaldarin í føroyum hevur goldið men so kom vágatunnilin og norðoyatunninum teir høvdu ongantíð komið við se ikki bumgjald kom eisini tað var ógvuliga avgerandi men tá ið mann tók ta avgerðina so tók mann eisini eina aðraavgerð og tað var at tá ið tunnilin varð útgoldnir so skuldi gjaldið fella burtur nú gera vit ein ein eysturoyartunnil og við borða til sands har verður sjálvandi eisini bumgjald men eg haldi bara tað tá man hevði gjørt eina avtalu so eigur mann at halda hanum og tí eigur gjaldið í vágatunlinum og í norðartunlinum fella burtur men tað betýðir ikki at vit ikki øll skulu vera við til at gjalda tær útreiðslurnar sum eru av teimum útbúggingu sum eru í gongd og framtíðar útbyggingum harmiligt at javnaðarflokkurin hevði fýra ár og absolutt einki fekk burtur úr økjunum
so er tað bjarni hammer ger so væl
hja takk fyri harra formaður sum jørgun mikkesen vísur á so bleiv er tað eitt eina avtala gjørd tár tunlarnir eru betaldir út som skuldi að vera ókeypis men so kundu taka terna og smyrðul eg haldi ag øll eru samd um her at teir eru útgolnir er tað ikitag fyri nógvum árum síðan allíkavæl er tað hægsta altso nógv tað hægsta bummgjaldið á júst teimum farlaðunum sum bara eg fóru uppeftir tá kostaði tað at koyra ígjøgnum undirsjóvartunnudagin byrjaði eg minnist ikki hundrað og hálvtrýss krónur minkaði spakuligt niður sum tað skal gera tá vitur golduð út prísirni fara longur longur niður fólk vóru glaðari og glaðari at brúka hesa farleiðina ímeðan prísinin av nøkrum heilt fáum farleiðum er bara farin uppeftir tí er tað sm hann vónar upp á at lat okum fáa minkað munum tí e tað tað dragas seg um minka munum so at at allir føroðungar kunna siga at eg búgvi einum staði sum er uttan fyr meginøki men eg skal ikki straffast fyri tað allíkavæl kristin andreasen ven nemni inni á at leggja øll tunnilsfeløgini saman soleiðis at tey kunnu fíggja eina eina ella framtíðar framtíðar verkætlanim tað fyri
ja so er tað jóhannes joensen sum fær eina viðmerking
takk fyri framhaldur ja hetta er eini ein diskussión sum kanska ongan enda fær men tað sum eg undirstivði tað er tað at at tingfólk halda tað at økisbrúkaraðgjald er í samansvesti í mínari verð so er tað at samansvesta øll gjalda og ikki tá nøkur fá øki skulu gjalda tað eru lætt at búgva í einum øki har sum hann ikki nýtist at gjalda takk
bta amer takk fer formaður tú
jóhannes joensen tað er nemliga øgiliga lætt at siga at sjálvandi skal tey gjalda tá ið mann bara jút sleppa undan at gjalda nakað sum helst tað má mann tað má man iki gloyma soleiðis er tað men tí má mann nemliga hugsa hyggja upp á hetta her um tað blívur ein diskussión vónandi erti ikki en diskussióniga ongari loysn møguliga nerkast mann einarig menan samnandssst loysn er sjálvandi tannhar sum øll gjalda fer at búgva her í føroyum og tað góða í føroyum tað er nokv so nevnt ella tað er niðmari enn onnur lond at verða samhaldsfóst tí at føroyar eru so lítlar at tað er nevnt at røkka frá einum enda til annan uttan at traðka nakrar ternar tað behøvurst mann ikki slett ikki takk yrhra formaður
ja so er tað sirið stenberg
takk fyri harra formaður ja eg taki eisini undir við et tað gjør okur í tjóðveldinum um at mann javnsetir prísirnar og eg haldi at tað eru tvey uppskot sum eru blivin samtykt eitt í tíggju og eg veit ikki um hitt var trettan fjúrtan um tað sama so at tað er gingið eg nokk so illa kvatt mann siga í mun til tað er ætlanir og sum landsstýrið hevir havt ella skiftandi landsstýrið hava havt men tað er eingin ivið um tað ati tað at tað blívur so ójavnt at tað kann vera kappingaravlaðandi tað er tað eina men tað skapar eisini eitt annað við at ta seti bæði øki og fólk upp móti hvørjum orum teiman hoyrir at tað skal vera ókeypis onkustaðni og dýrt onkustaðni í staðin fyri t mann fann ein el annan millum veg har øll betalt eitt sindur tí øll mugu vera við til at fíggja at tað vita okur tú vilja eisini hava eina tunel upp á sikt soleiðis at tað má vera eitt annað grundarlag til at fíggja tað við men soleiðis sum tit nú at tit so ójavn tá nøkur betalar so nógv og nøkur petanes einki tað kann helur ikki ganga so tað noyðast okur at gera nakað við oghar eri eg fullstundiga samd við bjarna hammer takk fyri
tær mær takk fyri hagar
formaður takk fyri spurningin tað er nemliga tað sum er so ótrúligani khritin andreasen var uppi og hann nevndi at okur hava fyri framman fimm milliardir í íløgum okur hava fýra hundrað milliónir viðlíkahaldið altso milliardirnar vóru øgiligar sovornir nevndar men hvat kostar tað at javnseta hesi her tey síðstu sum mangla tað kostar nógvar fáar milliónir og vistu okur rokna tað upp í hesar her nógvu milliardirnar so eg snakkað okur um nøkur fá brmillur tí er tað ótrúligani undurnarvest at tað eru politikarar sum eittanastað gera ein innsats fyri at tað ikki skal henda altso mann skal ikki gera minkomatan her í munin her við nøkrum fáum milliónum ella øðrum tingum men mann vil í staðin ætlan ast at blíva við at halda og vaksa um tann munin sum faktiskt kostar nakrar fáar milliónir men mann hevr ongar trupulleikar at siga fýra milliardir fimm hundrað milliónir allíkahald tað skal akkurásum koma eitlanastað fram um at líka brúka nakar fáar milliónir upp á at javnseta restina av føroyingunum men vónandi finnu økr eina loysnk
formaður ja takk fyri so er tað næsti ráðari sum fær orðið nú er tað erhard joensen ger so væl
til viðgerðar er eitt uppskot frá bjarni hammer uppskotið tað er eitt uppskot til samtyktar um at javnseta ferðaseðlarprísur og fraktprísur kring landið øh eg haldi at hetta her vur javnseting tað er nokk tað orðið sum eg havi hoyrt oftas fyri eini komi í tingi her fyri fyri einum góðum einum einum góðum ári síðani øh tað er soleiðis at gangi út frá at bjarni hammer hugsað serliga um suðuroyki í hesum her førunum hvar ið sjálvandi tað okur hava nokv teir hægstu prísirnar til at ferðast aftur og fram bæði tá tað snýr seg um um ferðafólk ferðafólk í bili og

fraktprísirnar tað vil siga treylarprísirnar ø tó so at at treylarprísur og og og prísur á á á bilum tað er á á sandoyarleigini og suðurarleigni er tað akkurát tað sama

eg havi hug at taka upp tann tráðin sum sumkhristian andreasen setti hol á eg minnist at tá eg helt mæí na allarfyrstu røða her í løgtinginum tá tosaði eg um akkurát tá tær har tað er sikkurt har hristian andreasen hevur fingið tað frá um at innfrastrukturin í føroyum kemur ella hann stendur fyri kempiútbúggingum eitt tað síðsta prosjektið sum nakrantíð sum okur nakrantíð fara í holt við tað verður sjálvandi í suðuroyartunlilum tá ið hann fer í gongd og eg havi ikki roknað tað roknað tað út soleiðis heilt neyvt men tað er eingin ivi um at tær íløgurnar vissi okur síggja fimtanár framtíðina so verða tær meira enn tær fimm milliardirnar sum kritian andreasen nevndi tá ið mann tekur tað eftirsleipið sum er í viðlíkahalda m og øðrum við tað verður tað verður kanska nærmari seks sjey og okur hava ikki fingið nakað boð enn frá løgtinginum hvussu skal hetta her skipast hvussu skal tað fíggjast tað einasta okur hoyra

tingfólkum og og frá landsstýrismonnunum tað er tað at kostnaðirnir sum eru á teimum betalinsvirðjum sum okur hava teir skulu niður tað er soleiðis at einki er ókeypis her í her í verðini tað er bara ein spurningur um hvør skal sita við apini til síðst og eg haldi at tað skal ikki tað skulu ikki bara vera tey sum búgva á útoyggj og so um um eini tvey ár so verða tað suðuroyingar sum skula betala ein høgan kostnáð fyri flutning innanoyggjan við tavil siga við ferðafólki bilum og og frakt tað at okur ikki ein ggnn hava tikið upp hetta her kjakið um hvussu okur skulu skipa samferðsluna og samferðslukervið tað er eitt sindur óforstáiligt tað verður sum sum tað bleiv nevnt frá millum annað khristian andreasen so verður tað soleiðis at visi okur hyggja tíggju ár fram so verður tað ein spurningur um hvussu nógv kunnu okur seta av á fíggjarlógini í íløgum til samdferðsluøki og so verður tað næstan einki annað tí tað kemur at snúgva seg um upp á sygt fleiri hundrað milliónir um ári men ski okur liga fíggja hesar her fimm seks sjey milliardirnar innan fyri tey næstu fimtan árini samhaldsfestið í hesum førinum er sjálvandi tað at alt kervið og tað meini eg tað meini eg av innasta hjarta at alt kervið verður lagt saman soleiðis at tað verður samhaldsfast okur kunnu ikki bara okur kunn ikki siga tað at tað er samhaldsfast bara við tað at okur betala yviskt skattin men nøkur betala so fýrs krónur fyri at koma til havnar tvey hunrað ogfimmogtjúgu krónur vusti skal e eit bil tað er ikki samhaldsfast nei guður tei tað blívur fyrst samhaldsfast tá tú fer knýtt alt samanmen vera aftur til uppskotið sum sumbjarni hammer leggur fram so taki eg fult undir við at tað skal verða javnsett soleiðis at tað verður serliga til tað komandi ella ta verandi ferðavinnuna soleiðis at til dømis prísirnir sum tað kostar at koma til suðuroyar koma til sands nú verður sandoyggin so knýtt upp í okum um um eini tvey ár soer tað yvirstaði so e tað bara suðuroyggin og útoygjarnar eftir sjálvandi verður hetta ein stoppklássur í í forhold til at fáa ferðafólk til suðuroyar í mun til at hava tey her í í í í meginøkinum tað r tað tað er tað innlýsandi bussarnir sum koma suður við einum tjúgum ferðafólkum teir skulu betala eini fimm seks hundrað krónur fyri bussin pluss fýrs krónur per fólk afturat hvat velja tey so nei so velja tey heldur at fara ein túrvestur vágarnar við teimum ella ein túr norðurnorður fjall í staðin fyri at koma etúr til suðuroyar so so í í sær sjálvum er at har kappingar avligandi fraktprísirnir til suðuroyar eg skal ikki gera meg klókan upp á um fraktprísirnir eru forhøgir ella ikki forhøgir ein treylari at stat koyra suður og norð hann kostar sjeytjan hundrað og hálvfjerðs krónur tað sama sum á til dømis kostar til sands til sami prísur øfrá flutningsfeløgini taka fyri hann tá tá ið tað tá ið tey flyta hann aftur og fram tað veit eg ikki ttað liggur kanska um einer fýra millum fýra fimm túsund sum bjarni hammer sjálvur nevndi tað vil siga prísurin sum strandferðslan tekur er nú faktiskt tann minni parturin av tí sum tað kostar at fáa bingjur og trelaar aftur og fram ímillum suðuroyna og meginøki so vissu okur bara hyggja eftir sjálvum fraktprísinum so er ta ikki so øgiliga stórur munur á um at bingja kemur av glyvrum ella hon kemur úr klaksvík suur til havnar enn hon kemur úr suðuroynni mtað er gott at hetta her uppskotið er komið fram tí eg haldi sumkhristian andreasen eisini nevndi tað er tað er viktigt at okur fáa sett henda bólkin niður nú sum kann fara at viðgera hetta málið soleiðis at o kunna fáa seta hol á um hvussu sanferðslukervi vegakervi bæði sjóvegis og og og til lands hvussu tað verður skipað í framtíðini

slett ikki hugsandi at tað bara verður fíggjað yvir fíggjarlógina eg vmeini at tað skuldi nógv tað skal nokk størri kapitalur til enn tað tí at tað kemur simpultenn at drena fíggjarlógina tey næstu árini okur koma okur hava aðrar útbúgvingar sum okur skula í holt við og sum sjálvandi koma at svíða fyri samdferðslukerin so for gudl skyld lat okum fáa sett ein bólk niður at arbeiða við hesum skjótast gjørligt takk fyri harra formaður
takk fyri so er tað viðmerking kristianar dragasson ger so væl takk fyri
formaður jú vit vilja tað at alt kostar her í samfelagnum altso tað at vistu tú alt veðu lagt einir á fíggjarlógina so mugu vit betala skatt vit petala vegskatt og tað eru ov nógvar møguleikar tað sum er tá ið mann hoyrir orðaskifti her ídag so eg taki púra undir við tí sum erard joensen sigur at vit hava tveir undirsjóvar tunlar hvar ið gjaldið eg kom niður á tjúgu krónur fyri ag koyra koyra ígjøgnum a og jóanes joensen sum hevði orðið í áðni atá hann kemur til havnar so far hann jú kanska nættugkostnaðurin hjá hon er fýra krónur og hálvtrýss jaldi tá hann er sita í havn og tað eru ein so lítil kostnaður at tað er ikkinakað til at tosa um alto eg eg haldi at vit vóru simpilten lyftakun upp um hatta støði harpeint og tosa um sandfersluna seiæsamfelags ggligt finnu meg inn so øll mugu vera vera vera við til at fíggja og tí er tað skeivt at fara niður í lokalu økini og og eg skilji gott tey tey sum vilja varðtaka hesum egna øki men eg haldi at vit ega a lyftat kuna upp áá støði kan vit loysa hetta málið við einum sovorjum til dømis við einum

takk fyri harra formaður eja e eg haldi eg haldi at at í akkurát hesum her málinum eri eg og hristian andreasen rættiliga samdur a hava verið tað leingi og men men sjálvandi tað er tað er ikki fult semja inni í flokkunum tað er tað er eyðsæð men ja at fáa eina skipan hvar ið ið okur partvíst hava brúkarafíggjað og partvíst fíggjarlóg taðer so tað tað er so tað allarminsta kravi okur kunnu fara runt um í heiminum í dag okur síggja at teir størri og størri partur av vegakervinum er brúkarafíggjaður hví er hann tað tí tað er neyðugt tað er neyðugt eingin av hasur her vegunum til dømis visti okur taka spani en italien fyri fyri tretivu árum síðan tað vóru elendiir vegir tað var eitt elendigt infrakervi og hvat gjørdi mann mann fór inn við eersstuðli og privatur og andlegði nakrar flottar autostratir sum blivu betalingsautostradir og tær hava viðført ein veldigan vøkstur og dinamikk í akkurát teimum økjunum tey og tað ongantíð hent vist tað skuldi bara verið í fíggjað yvir fíggjarlógina
takk fyri hatpa takk fyri sertað edva jacobsen sum hevur nýv
viðmerking sigur sær so vælafturkværaformaður tá ið mann kemur til at hyggja eftir øllum pakkanum viðviðkjandi okkara standferðslu so verða vit noydd at hyggja og hugsa eitt sindur tum boksina enn mann onkuntíð hevur gjørt hvussu fáa vit tað gjørt sveis at øll eru við til at bera byrarnar eitt sum eg havi og tí at einki er ókeypis sum er har joensen eisini kom inn á tað er bara spurt mann hvørjum hvar rokningin skal fella mann hevur onkuntíð tosað um at vist mann møguliga koyrdi vekjahaldið upp tað er so ein mátur og so eitt tað kundi verið ymiskur mátur kanska mann so legði loft á tey sum fara við bilur til suðuroyar men men møguliga tey sum koma uttanfrá kundu goldið lýsing meir og tey sum búgva í suðuroy eitt sindur minni nógv mátur at gera tað uppá men men eg rokpi sum tað verður sagt eisini so so má mann til at hyggja hugsa eitt sindur øðrvísi tí landskassin fer ikki at klára at kanska sjálvur ætlaðutnar bera allar byrðarnar ikki bara á tí einu leiðini kanska ella á nøkrum fáum men men at øll eru við til at gjalda eisini tey sum koyra her í
takk fyri ger so væl erhard joensen
ja takk fyri hann har ja altso tá eg kunnava tá eg altso eg haldi ikki at tað er so so trupult altso hvissu manni býr í í mykinesi ella mann býr í á velbastað ella á toftum so so hevur mann ein kostnað av at flyta seg øll hava ein kostnað av at flyta seg men spurningurin er skal tann kostnaðurin automatiskt liggja inni í landskassanum tað ber væl til at gera skipanir í dag tekniskar skipanir sum altso innkrevingarskipanir brúkaragjald spaseraðir skipanir soleiðis at tú altso at mann fer hetta hetta skipanina til at pungera brúkaragjøld er ikki altso tað er ikki eitt banniorð tað er hvussu tað sum hevur skapt ta størstu framdriftina missir ok vit hyggja úti í europa á vegakerfinum takk fyri at fáa mær
takk fyri so er tað bjarni hammer ger so væl
ja takk fyra formaður eg púra samdur við við erhard joensen í tað at mann má seta nhann her íbólkin sum má arbeiða eittanasta yvirorðna við nýggjum brillum menvik men eisini minnast til at tað má ikki blíva heldur so yvirorðnað sum tað oftani blívur í tílíkum høpi at akk eitt mál sum er tað her sum nokk so lítið druknar í øllum hesum yvirorðnaðiu arbeiðinum hetta hevur roynt fyrr tvey túsund og tíggju trettan og fjúrtan eisini undanfrn samgongu arbeiða yvirorðnað br ikki í oriliga mál men vónandi kann mann nærkast á einleiði aðrari loysn so er tað eisini nevnt at mann má heldur seg bara koyra eina slangun inn í tann inn í landskassan sum skal fíggja hesi her tingini her beint sum hetta her kostar nakvar fáar milliónir men so erls kalgernen spyrja erard joensen eisini hvussu nógv framleiðir til dømis suðuroygn inn í tann føroyska landskassan takk fyr hera formaður
takk fyri ger so væl erhard joensen
jtakk fyrihara formaður serliga til tað seinasta hjá bjarna hammer hvussu nógv proteserar suðuroyggin inn í tað samlaða búskapin í føroyum forroldsvís nógv í mun til støddina á fólkatalinum eg haldi sjálvur at akkurát hesin her parturin flutningurin millum millum havnina og suðuroyki eg haldi hann er eitt sindur hann var it sindurstuttskygdur okur eru fullstendiliga av hangigt av av bara einum skipi tað er øgiliga farligt eisini fyri suðuryingar sum sum eru fullstendiigani avhangeer av at smyrin riggar hvønn tann eg vi í einasta dag eg haldi at til dømis lutflutningsfeløgini tey sum tey sum sum sum skulu flyta farmin til dømis av landinum eg haldi at tey sleppa eitt sindur bíliga tey kundi gott víst eitt sindur meira áhuga fyri at koma inn og tikið avlasta ein part av av tí belasninginum sum er á okra farleiði suðureftir smyril v vil altíð vera høvuðs men tað tað skal ikki vera bara smil takkfyriharra formaður
takk fyri so er tað biljus
s hevur eina viðmerking ger so vælja takk fyri hara formaður ja hetta er ikki fyrstu ferð at viðgera eittsovorðt uppskot á tingi og hetta hevur øgiliga nógvar ymiskar variantar hvussu mann hyggur upp á hetta smyrðil kostar í dag hundrað milliónir at reka delektprísirnar eru ella inntøkurnar eru tretivu milliónir tað vil siga allir føroyingar eisini teir sum ongantíð brúka smyrðil betala hálvfjerðs milliónir til raksturin av smyrli so skal mann javnseta við teimum brillunum so merkir tað tað at mann skal faktiskt javnseta øvugt í forhált til tað sum uppskotið leggur upp til at tað almenna eisini skal gjalda nógv meiri til aðrar farleiðir men eg haldi at verður ein sovorðun bólkur sum verður tosað um her settur so trúgvi at tað er kanska eitt tað eitt tað besta mann kann gera í løtuni tí at eg haldi at strandferðslan burdi eisini hugsað nýtt altso til
takk fyri ger so
æerhard joensen ja takk fyrihrra formaður ja ø billjustinsen eg haldi at báðir strandferðslan men okur eisini her inni skulu hugsa út um boksina sum er í dag akkurát nú hevur hevur fraktin verið ein avbjóðing fyri suðuroynna men men tað at til dømis til dømis flutningsfeløgini tey kundu havt møguleikar til at flutt frakt innlendis tað havi eg forstaðið at tað hava ta ikki sletti iki lov til og tað tað skilji eg ikki tað er í hvussu sær nakað sum mann kundi tikið upp og og og fingið loysn visi ikki tað eru altjóða konnventiónir sum sum forða tí so ok kund starta har men eg sakni at mann tekur hetta her yvirorðnaða kjakið soleiðis at mann kann í hvussu so er fáa hol á tað hvussu mann kann skipa tað her í framtíðini tí at tað kemur ikki at ganga við at alt skal í fíggjarlógina tey næstu fimtan árini við teimum túgngum sum liggja liggja fyri framman takk fyri
takk fyri so er tað siri steinberg sum hevur orðið ger so væl
takfyri hara formaður jeg haldi hetta er eitt gott uppskot frá bjarna hammer okur hava sjálvi havt líknandi uppskot ikki minni enn tvær ferðir sum okur endaðu fingið samtykt so tað boðar ikki frá góðum kann mann siga at uppskotini ikki hava kastað meira av sær enn so í tvey túsund og tíggju hevði tjóðveldið ett uppskot sum bleiv samtykt og eg haldi at taðvar trettan fjúrtan miðiskip pollareynatúgvu o eg sjálv høvdu tað tá men sjálvandi tað eru framtí batar tað er komin fleiri túrar tað er so tað kann mann siga tað er gott og tað er eisini gjørt nakað mutun til bussar og tá mann hyggur eftir tunnilshjøldunum so eru tey eisini lekkaði munandi men samferðslan hevur altavgerandi týdning fyri búseting og vinnulív og trivnað og eg haldi at tað er nokk nógv ár síðan at mann innsá tað eisini frá øllum samfelagnum við teimum gjørdi eisini stór átøk fyri at fáa ferðaseðla prísirnar bíligari til og frá føroyum flogferðaseðlarnar tí mann ynskti og at at hava gott ferðasamband og sá týdningin av tí og tað er eitt sindur tað sama sum eg haldi okur eisini hava brúk fyri at gera innlendis tað er stórur munur á í løtuni hvar í landinum tú býr eitt er prísurin mentað er eisini øgiliga stórur munur á hvussu nógvar fráferðir eru og tað er bara at unna øllum gott sum hava nógvar fráferðir við tað at gera men oog geografium og fjarstvein gera eisini alt ikki ber til men meira enn mann ger í dag ber garantera til tað kennist eitt sindur ørkymlandi tá ið mann býr so langt vekk sum okur gera sum beka í suðuroynnisi eg skal taka tað sum dømi og mann skal ein túr við familjuni at mannbetalir ein fimmhudrað krónur samstundis sum mann blívur við at hava hetta her kjakið um at tað skal vera ókeypis at koyra tað ger eitt annað við fólk og so kann mann venda tí draga tí aftkurát sum hann vil men tað skapar eittil annað eg veit ikki um tað rørir við eittl annað mann følir tað órættvíst eg eri sjálv úvbvýst um tað at okur skulu øll vera við til at gjalda og at okur skulu hava samhandsfastar skipanir og tað haldi at okra flokkur eisini stendur fyrri tað eru hesar her útmeldingarnar um atmann vil sleppa heilt burturúr gjildum sum eg haldi kanska hann gera tað eitt sindur ørkymlandi tí eg haldi heldur at mann mátti funnið eitt annað felags samhandsfast gjald sum okur øll vóru við til at gjalda eg haldi at kur kur kunnu ikki blíva við at snakka um um samferslu sum tað er nakað sum sum mann ikki betalir fyri tað bara at finna ein ordiligan leist sum ger tað rímiligt fyri øll men eg haldi tað er nokk so undarligt at tað blívur so trupult tí at tað er ofta tá tað kemur til smáplássini og tað er kanska minni upphæddirnar at tað blívr øgiliga trupult tog tað man kemur upp t milliairt á klassan tá blívur tað ongantíð trupult tað er nokk so løgið mentað e tað sama sum hendir her inni við søen onkum øðrum tað ersur smáu upphæddirnar sum skapa ebbalatið h vissi útijaðurin skal hava lívligan so skal mann sjálvandi hava javnsett prísirnar men mann skal eisini hava eina betri útbygda samferðslu enn tað sum mann hevur í dag og okur vita tað at góð samferðsla skapa dínamikk og framburð og okur hava sjálvur gjørt okkum øgiliga góðar royndir bæði við tí ferðing sum er út av landinum og inn í landið men eisini við undirsjóvartunlinum sum okur hava fingið og eisini nógvar av teimum tunlunum sum eru tað er eingin sum vil vera nakað av tí feri uttan tíl øll síggja at tað ger at mann kann verða knýttur í einum arbeiðsmarknað at mann hevur møguleika fyri at pendla mann hevu møguleika fyri øktum vinnuvirksemi og øðrum sum ger tað at mann hevur lív lagað tað er verðið nokk so nógv frammi eisini um hetaher við við suðuroyarleiðini at tað hevur verið nógvur farmur og taðh verið nógv ferðafólk og tað er sjálvandi øgiliga positivt tað betíðir at tað er nógv virksemi og tað ittíðir eisini at okur bigjanna fáa lut í eini vaksandi ferðavinnu og okara avbjóðing er ikki at tað er eitt problem men tað r heldur tað at hvussu loysir mann tað at upp á ein annan máta mann ansn e vet ikuman kansn siga at fingið eitt ein luksis trupulleika at at tað er so nógv ferðsla pendlarreru fleiri og fleiri tað er fleiri fleiri sum eru øgiliga ofta við og ferðast at ganga í skúla í havn taðer eisini og mót at fáa nakar búgva í so tað er nokk sum sum ferðast í millum og kanska hava ikki hvønn dag tí noyðast at møta kunna eisini vera eitt sindur av netinum okur hava stórt vinnuvirksemi og okra uppgáva er eisini at tryggja tað at mann ikki setir segher upp ímóti hvørjum øðrum at heldur finnur ein loysn har øll kunna liva farmaprísirnar hava sjálvandi øgiliga stóran týdning fyri kappingarføri og sjálvandi fegnast okur um vinnuvirksemi og fara at gera okra til o hvørfalla t mann ikki fer at hækka nakrar farmaprísir soleiðis at mann fer at at koma í í trupulleikar við tað at virkini ikki fáa fungera tí so fáa okur heldr ikki livað á visikk okur u hava nokk av arbeiðsplássum øeg kundi gott tont mær at vita um tað liggur nøkur framtíðar ætlan fyri hvat man hugsa sær fyri suðuroynna eg haldi okur eru øll glað fyri at mann nú fer at koma ígjøgnum til sandoynna við undirsjóvartunlinum tað er ikki sett nakrar pengar av fyri komandi ár til suðuroyartunnilin og visti mann skal náa tað sum mann hevur ætlað við at mann skal t kunna koyra í tjúgu tretivu so var tað okkurt sum tíðir upp á at allar forkanningar skuldi vera ferdigar trýogtjúgu at mann skuldi kunna fara beinleiðis frá arbeiðinum á sandoynni og víðari og við tí fígging sum liggur fyr ein dag nú so fer tað ikki at bera til og tað haldi eg er rættiliga trupult tað er eingin ivi um tað at tann farlaiðin sum er við smyrli í dag tað kemur ikki at ganga tey næstu árini og hr er eingin planb tí hvat skal mann gera í tí løtu at báturin ikki kann sigla so hava okur einki so har er virkuliga nakað sum mann man fara og hugsa og tað nyttar ikki at hugsa hann eg ger mann um tjúgu ár mann skal hava eina plan nú hvat ger mann te fyri fyri tey næstu fimm til tíggju árini tí at tí at okur síggja longu at smyril er rættiliga slitin okur eru eitt oyggjaland og tað er gott at okur hava ein vilja til at samanbinda økini okur skulu hava gott ferðasamband at okur skula javnseta prísirnar er tað eina men okur skulu eisini til hyggja nógv meira eftir atløguviðurskiftum úti á nógvum smáplássum er tað slett ikki nøktandi og allar tí gomlu strandferðsluferoyurnar sum eisini hava brúk fyri at blíva endurnýggjaðar har eisini stórar íløgur sum eru fyri framman bæði til viðlíkahald og eisini til endurnýggjan men okur taka undir við hesum her uppskotinum og eg eri nokk so samd viðeisini bjarna hammer um tað at vistman alla tíðina skal síggja øll uppskot í einum so øgiliga yvirskipaðum ljósi so kann tað vera nokk so trupult at fáa nakað heilt konkret ígjøgnum tí tað sum hetta her gongur út uppá tað er sjálvandi tað at mann fer beinleiðis inn o hygur eftir prísinum og javnsetir har og tað taka okur fult undir við og halda at okur skula venja okum til at snakka um samferslu sum nakað sum okur øllskula betala takk fyri
tak fyri so er tað jahannes joensen sum hevur neira viðmerking ger so væl takk fyri
eg havi eitt sindur trupult við at skilja eisini at siristenbeng gongur inn fyri rúkarakøldum eg havi ongantíð skilt brúkaragjøls nakað jaligt og nakað sum er gevandi fyri samfelaginum øh mann kan bara taka dømi um at ein skopuningur isann skal á sjúkrahúsi skal hann gjalda rættiliga nógv meir enn ein sum býr á vaglinum ella ein kollafirði skal gjalda ella ein hvussu r í vesturvágunum hann skal gjalda meira enn ein skal gjalda til dømis sum býr í kollafirði eg hugsi staðin fyri at hava ymiskar tá ð mann skal á sjúkrahús sum eitt gundleggjandi tænastusamfelag staði far hava brúkarakjøld hví byngi mann ikki meira á samhaldsfesti harsum øll allir herða í samfelagnum gjalda til eina skipan eisini samdferslu takk fyri
takk fyri ger so væl sigur steinberg takk fyri
ta hara formaður ja eg gangi inn fyri at tokur øll betala um tað er yvir skattin ella hvønn veg mann so ger tað tað er tað er ongantíð betri s mann kundi gjørt tað tað vís seg í hvørfall bara vera trupult og tað eru brúkaragjøld kann mann siga inni í øllum samferðsluøkjunum tí at tú betalir hvørj einans før skal sigla og tú betalir eisini tá ið tú skalt koyrav so tað eru nøkur gjøld inni men nakrastaðni eru tað ikki o tað er tað sum er ójavnt so tað hvussur soleis eg lesi hetter uppskoti at mann ynskir at fáa eina javnseting av tíð soleiðis at tað verður meira samals fast og tað er eisini tí okur taka undir við tí tú okun halda t tað er ikki s rætt sum teg nú at nøkur betal ordiliga nógv og nøkur etala ordiliga lítið og nøkur av leinki og sjálvandi skal tað verða javnsett og visti mann kann gera tað við skattin so kann mann tað men kann mann ikki tað so má mann hava meira jøvngild sum sum øll eru við til tí tað má vera soleiðis at okum lyftir felag serliga tá tað kemur ti hetta her tí her liggja so tungar íløgur fyri framman takk fyri
takk fyri so er tað steffan klein poulsen sum hevur orðið ger so væl
ja harra formaður tað er ótrúliga nógvir var japlar at skrúva uppá vussmann fer at grava eitt sindur í tí htá tað kemur til tað sokallaða ella hett her við at finna eina samhaldsfasta skipan og viðgerðin vísir eisini at tað ræðiliga ymiskt hvussu fólk síggja upp á eina samhaldsfasta skipan vit hava eg haldi vit hava væl yvir tretivu túsund bilar í føroyum har kann mann skrúva upp á veðgjald oljugjald o virðisgjald so er tað tunlarnir har er tað bumgjald og taissoleiðsr at bummgjaldið hevur lækkað yvir tíð og so er tað fergurnar ogg bátarnir hjá okkum sum sigla út tiloyggjarnar útjaran har er tað so ferðaseðlar bæði til fólki og sum prís fyri bil og lastbilar og so er tað sjálvandi eisini tann vanliga ella tann vanligi inntøkuskatturin se er ótrúliga nógv mann kann skrúva upp á og tað virkar ikki sum at mann er heilt samdur um hvønn veg mann skal fara æ men eg hugsaði at fara ítøkiliga í tunlarnar og og fergurnar sum veru settar upp ímóti hvørjum øðrum bjarni hammer uppskotsstitlarin sigur í herpeint at nøkur gjalda fult meðan onnur gjalda null ella ta segðihan ølumføru í sínari røðu

búskaparfrøðini er tað eitin t mann kallar marginalkostnaður hvat er eyka kostnaðurin av at tú letur ein bil fara ígjøgnum tunniln afturat um marginalkostnaðurin fær at lata ein bilar fara ígjøgnum hann er næstan ligvið null e vistimann fara rokna hndi út so trúgvi eg altso tað er ótrúliga lágt og tí er tað búskaparfrøðiliga argumenti fyri at tenin marginalkostnaðurn er so lítil jamen so so skal prísurin verða ájavnt tað sama

øl før in eitt búskaparfrøðiligt argument fyri at tunnilstjøldini kunnu koma niður á null krónur tí at í síðsta enda so er tað altso óeffektivt fyri okkum sum samfelag at krevja tjúgukrónur inn sum forðar nøkrum í at brúka tunnilin tí vist hann era null krónur so vildu fleiri bilar farnar ígjøgnum ein størri nytta fingin og tí er argumentið at mann má ysilæra seg at hygga eftir tunnlinum og hvhvørj nytti mann fara burtur úr teimum so burdi mann tikið tað inn ein annan veg enn ígjøgnum bumggjald og tað kann vera gjøgnum skattin ella ella onkra aðra skipan

og hesir tunlarnir tá verða so settir upp ímóti ferglunum og og fergurnar tær eru hinvegin rættiliga dýrari drift hvør eyka túrur hann kostar nógvar pengar eg havi ikki hugt upp á tølini æ men sum biljustinusen vísti á so er til dømis raksturin av smyrli hann er hundrað milliónir um árið og ella útreiðslurnar og og inntøkurnar eru so tretivu tað vil siga at at allir føroyingar eru við til at fíggja hálvfjerðs prosent av rakstrinum hjá smyrli men sum suðuroyingarnir eisini vísja á so eru prísurin rættiliga høgur í mun til til tunlarnir men eg haldi tað eru fullstendiga tvey ymisk ting serliga tá man hugsar um hvat vit skuldu fáa burturúr tann íløgan egskuldu gera hsum samfelag

við at sett til dømistunnils ella bummgjaldið r ligvið null so vildi so vildi prísurin ikki verið við í roknstykkinum tá mann hugsar um um mann skal fara gjøgnum tunnilin ella ikki og tí vildi nógv størst nytta verið burturúr tí men men tað eru so komni á tjúgu krónur og tað hevur við til at økt ferðsluna markant h visuvit taka norðoyatunnilin so koyrdi seks hundrað og trýss túsund bilar ígjøgnum í tvey túsund og sjey í tvey túsund o nítjan vóru tað ein komma tríggjar milliónir bilar sum koyra ígjøgnum og og eg haldi hetta er ein góð mynd upp á dí stóru nyttina økini fáa av at at prísurin lækkar og sum eisini gerat fleiri brúkatunlarnir so tað veður tosað um eina samhaldsfasta skipan og hvussu sær hon so út tað er nakað vit skulu viðgera í rættarnevndini vit hava bilarnir mann kansn skrúva upp á forskellig gjøld har til dømis veðgjaldið tað rakar allar føroyingar oljuavgjaldið tað rakar bara tey sum ella ta raka tey harðast sum koyra mest og øllum kunnhitt so sum liggja jú tar allarflestu tænasturnar her í tórshavn so verður tosað um partafelag við øllum tunlunum eg veit ikki akkurát hvat tað inni ber men tað hevur rættilga áhgavert at fingið útgreina øarar tosa um eitt felag við øllum ferðslukerðiunum eg veit ikki um tað er tað sama men í ølmførðum hyggja nærri upp á hesi tingini men eg haldi hendan viðgerðin vísir at tað er rættiliga ymiskir vinklar uppá hetta málið og tí mugu vit í rættarnevndini viðgera heta her væl men tá tað kemur til tunlar og fergur so haldi eg samanlíknar tvey fullkomiliga ymisk ting takk hara formaður
takk fyri so er tað bjarni hammer sum hevur eina viðmerking ger so væl
og tí má eg tíverri siga at eg eri slett ikki samdur við stefan klein poulsen í at tá ið mann samanber tunlar og førgur so ella sum mann samanbera tað tvey ymisk ting her hann tað dregðar ikki um samferðslu tað dregðar ikki at koma fram frá a til b og tíverri hevur stefan klein poulsen ongantíð upplivað at vera totalt av hangur av einum sjóvegis ferðarsambandi sum nógv norðoyingar hava verið fram til tvey túsund og fimmadilla var ella seks men mín spurningur steffan van poulsen hvat einfalda hevur tú nakra loysn upp á hvat mann kundi gjørt beint her nú til at fungið øll førunum stilla minku um tann munin sum er í dag takk fyri at forma
takk fyri ger so væl steffan klein poulsen
jú eg eg haldi fast upp á tað eru tvey ymisk ting tá vit tosa um hvussu vit skulu hvussu ifáa mest burtur úr tí sum samfelag við at eitt bummugjald er har so eru tað færri bilar sum fara ígjøgnum men marginalkostnaðurin av at lata fleiri fara ígjøgnum er næstan ligvum null summi eru noydd at fara ígjøgnum men tað eru fleiri sum vildu valteir brúkt hann oftari tað vísa ølini tølini klárt men eg skilji væl ynski um at hjá suðuroyingum og øðrum at at teir ferðaseðtarprísirnir skulu lækkast og hvussu mann lækkaði teir tað kundi evintuelt veriðveðgjaldið á bilinum fóru upp ella okkurt sum sum rakt aðrar føoynar allar føroyingar ella bara inntøkuskatturin har eru ótrúliga nógvir møguleikar men tað sum eg vísi á við tunnlinum tað er at tað er óeffektivt at hava eitt bummgjald tá mann hugsar um nyttina sum borgarin og vit sum samfelag fáa burturúr við at brúka tunlarnar tí marginalkostnaðurin er so ótrúliga lágur at lata fleiri fara ígjøgnum
takk fyri so er tað frimot rasmussen ger so væl
ja takk fyri harra formaður eg nú teg hoyrdi steffan klein poulsenrøða so haldi hann hevur fingið hann evr fatur í rætt endanum haldi eg eg hugsaði bara líka at gera eina viðmerking hugleiðing um at við ársbyrjan í ár visti mann tekur tunlarnir forsempula altso vitvit taðeru per íbananin við samanlíkna tí at norðoyatunnilin eigur átti við ársbyrjan trýogtretivu milliónir á bók og visti negativa rentan er null komma seks prosent so skulu sirka tíggju fimtan túsund bilar koyra ígjøgnum bara fyri at betala ta negativu rentuna og tað er kanska tað positiv problem man hevur meðan samstundis sum at mann betalir negativa rent til bankan so so tosa vit um at at kunna loysa tann trupulleikan sumútoyggjarnir hava so at tan má ordiliga takast upp í í í rættarnevndini og tað hatta her tað sum vit standa út fyri at tað vendu fullstendiliga forkert

ja her eru ótríliga nógv ting vit mugu hyggja nærri uppá og nógvir vinklar og hetta er við negativu rentuni tað er við hatta er undrinarverkt at nú gloymdu tey longu talið hjá fríumóti hvussu nógv bilar skulu til bara fyri at betala hesa negativu rentuna og afturat tí so er eitt ein umsiting sum sum krevur hetta gjaldið inn og og og skipar eftir her eg haldi at tann prísurin kundi verið tikin onkra annan vegin evndvølt gjøgnum skattarskipanina tí at bummgjaldið er tað vil eg halda fast tá tað er óeffektivt fyri fyri okkara samfelag og fyri ta optimalu nyttuna sum vit kundu fingið burturúti takkar for mær
takk fyri so er tað bjarni kárason petersen sum hevur orðið
ger sovæl takkfyri har formaður ja øtaðe ett uppskot til samtyktar um at javnseta ferðaseða og fraktprísir kring landið løgtingið heitir á landsstýri um at fyrireika og leggja fyri løgtingið lógaruppskot við tí endamálið at javnseta ferðaseðlag og fraktprísir kring landið altso eini ein ivirorðna diskussión um ikki bara brúkarakostnaðin men eisini fyri sovu vit eisini fíggjarloysnin fyri okkara infrakervi bæði tá ið tað ferða og flutningi g umræður uppskotssetarin hann vil vera við at tað er vorðu ein størri munur á teimum ymisku økjunum tá tað kemur til prísog tað hevur sjálvandi sambært uppskotsetaranum við sær at mismunur verður gjørdur á teimum ymisku økjunum og ja vit hava ymiskir kostnaðir runt um landið og tað haldi eg sigur seg sjálvt altso tað at vágatunnilin er bíligari í dag enn hann var tá hann opnaði og tað at eysturoyartunnilin samsýnuvís fer at vera bíligari tá ið vit hava koyrt ígjøgnumha gjøgnum í nøkur ár tað haldi eg eri ein nokk so natúrlig gongd men tað er tí at mann má spyrja spurningin tá vit rinda hvat rinda vit táfyri altso hví rinda vit rinda vit fyri at niðurbetala eina stóra íløgu rinda vit fyri at regulera trafikkin rinda vit fyri velíkahald rinda vit fyri lønir rinda vit fyri at gera nýggjar framtíðaríløgur er tað bara eitt symbols gjald ella gera vit kanska eit sindur av hvørjum øh eg haldi ikki at prísurin skal verða javnsettur skilt soleiðis at øll skulu rinda tað sama í krónum og oyrum tað er ikki eitt mál í sjálvum sær málið er at vit skulu rinda eftir teimum somu fortreytunum vit skulu rinda av somu orsøk og so kann tað merkja at summi koma at rinda meira enn onnur og øvugt visku vit taka eysturoyartunnilin til dømis at niðurrinda eysturoyartunnilin tað snýr seg um rættiliga nógvar pengar men tað er samstundis eisini tann sannferðslu íløgan sum er lættast at niðurrenda tí vit hava eitt fólkagrundarlag fyri at gera tað og aðrar íløgur eru kanska munandi tyngri ati útbetala og summar íløgur tær eru útgolurnar sjálvandi summar er ikki spurningurn er so um vit skulu rinda víðari fyri at tryggja og fíggja á framtíðar íløguni um svarið er nei so mugu vit skaffa pengar onkra aðrastaðni tað kann til dømis vera á fíggjarlóguni spurningurin er og eg haldi tann spurningur verður settur nokk so ofta í dag hava vit ráð til tað um svarið eg ja so merkir tað at bæði vágatunnilin og norðoyartunnilin skuldu fíggja víðari og at eysturoyartunnilin og sandoyartunnilin koma at fíggja víðari aftaná torre útgolmi so er taðhetta her við at rinda fyri at tryggja rakstru og viðlíkahald nú eri eg eitt sindur pensimistiskur her á tingi eg havi heilt einfalt ikki álit á at vit leggja størri partur av viðlíkahaldinum á fíggjarlógina til dømis tí tað verur og eru eisini tað fyrsta staðið har vit politikarar fara inn fyri at skaffa fígging til ymiskt annað tí at eingin leggur merki til sparingarnar í viðlíkahaldi og og rakstrar infrakervinum fyrr en eftirsloypið er so stórt at tað er praktiskthalt ógjørligt at innheinta aftur tað hava vit sæð dømi um til dømis á vegakervinum og tað síggja vit eisini tá tað kemur til viðlíkahaldi av almennum bygningum og so framvegis so tað haldi eg eittstórt problem eg haldi at gjøldini bu tað burdi verið at brúka gjald g eg haldi tað gjaldið skuldi farið til oyramerkt til ta einstøku íløguna ella tóli sum man brúkar ella tænastuna mann brúkar og kanska ikki natúrliga so ræðiliga nógv annað øh fyri ikki at snakka um at tað sjálvandi kann eisini kann fáa nokk so stóra avleiðingar fyri trygdina á brún og feroyum og tunlum og so framvegis

kostnaðurin fyri at brúka eina tænastu hevur eisini eitt annað endamál tað er kanska ikki galdandi fyri øllum íløgum um mann gjørt samfelakskervinum men tað í øllum førum ein faktorur sum má spæla inn tá ið mann tosar um eysturoyartunnilin og tað er at regulera forbrúkið um eysturoyartunnilin lækkar sítt gjald niður á ereki tíggju krónur hvønn vegin so verður tunnilin meir ella minni óbrúkiligur tí so nógv fólk fara o brúkartunnilin at tað kemur proppur í og so kemur hann ikki longur at tænast sítt uppruna endamál sum var á stytta tíðini í mistarøki út á skálafjørður longur norður og hinvegin men sjálvandi taka vit dømi hjá steffan klein poulsen so er tað ikki eins fortreytir aðrastaðni har sum ferðslutrýsti upp á sama máta ikki er einum undirliggjandi faktorur og tí vil ta við hesum her vælsignað marginalkostnaðinum ikki hava sum eð fekst sum til dømis eysturoyartunnlinum øh eg eri púra samdur í tað sum nógv av røðarunum hava sagt í dag og tað er tað at mann ikki skal seta økini upp ímóti hvørjum øðrum tað haldi eg tað verður um fortreytirnar fyri gjaldið ikki verður tað sama fyri alt landi altso fíggingarloysturin og fortreytirnar fyri prísásetingina skulu vera tær somu og tað má hava eitt ella annað lutfall um tað skal vera ókeypis at rinda ókeypis at koyra ígjøgnum undirsjóvartunlarnar undir leivíksfjørð og og vestmannasund tí at teir eru útgolnir jamen so skal tað framhaldandi eisini verða somu treytiv galdandi fyri aðrar framtíðartunlar sum sum høvda havt eitt bundgjald eg haldi at gjaldið tað má vera lutfalsligt í mun til hvussu nógvir forbrúkarar talan er um yvir á tíðarskeið og kostnaðin fyri rakstur og viðlíkahald men so haldi eisini at vit skulu hava eina samhandsfasta skipan fyri at tryggja og fíggja nýíløgur og at niðurrinda tær

tá ið tað er sagt so er tað sjálvandi ikki eins gott grundarlag fyri at niðurrindau fíggja tær ymisku íløgurnar tvørtur um landið tí hava vit allarhelst brúk fyri eina blanding á einum brúkaragjaldi sum er oyramerkt til ta einstøku íløguna ímeðan tað mann kanska burdi lagt ein samhaldsfastan kostnað omaná fyri at tryggja tær framtíðar íløgur har sum grundarlagið ikki er líka sterkt øh tá tað kemur til kappingarføri so haldi eg at tað verður sett eitt sindur undarligt upp tí mann kann ikki siga at tað er kappingaavlaandi at rinda fyri eina tænastu har sum alternativið var at har var ikki nøkur tænastu altso eg gangi út frá norðoyingar at rinda gleðiliga bumgjald um alternativu var at sigla farm og fólk við feroyu tað loyvi eg mær at ganga út frá altso íløgurnar hava í sær sjálvum eitn nyttu virði sum økir um kappingarføru og tað at eg er munur á prísinum kann møgulivís vera kappingaravlærandi men tað helst alvorliga nógv um hvat mann tosar um og eg haldi eisini at vanliga so faktoreraðr mann slík ting inn tá ið mann plaserar eina eg haldi sjálvur at om nógvir røðar hava verið inni á tí í dag mann burdi havt eina eg eri forstalar fyri at mann legði til dømis tunlarnar og stóran partr av infrakervinum í eitt felag og fann ein felags loysn fyri ein einlannan bítislykil og tað er ikki er púra velkorligt alt eftir hvør situr her í tinginum hvør skal betala meir hvør skal betala minni tað ber ikki til at vistu tað eru nógv havnarfólk inni í salinum her jamen so betala havnarfólk einki meðan norðoyingar suðuryingar betala rúgvu og øvugt tað má vera ein el onnur fornuft í tí mann ger og tí haldi eg at mann skuldi koyrt tað meira til brúkarakjøt til rakstur o viðlíkahald og at mann so hevði ein kostnað fyri at tryggja framtíðaríløgur fyri at útbyggja okkara infrakervi tí eitt sum mann má minnast til tað er tað at vit hava brúkt fleiri ára tíggju upp á at útbyggja okkara infrakervi og vit eru ikki komin á mál verri enn so men tað verða alsamt færri íløgur í infratjervinum ta næstu tíðina tá ið mann hevur bundið alt landið saman til dømis tá byrja vit at fara yvir til nakrar íløgur sum sum kanska eru meira neistahavin nita annars haldi eg at hetta her uppskotið hjá bjarna hammer er kærkomið tí tað fær okkum at taka diskussiónina upp aftur h í mun til hvussu loystin skal vera og tað taki eg gleðiliga ímóti eg føli ati at politikarar ikki ordiliga hava hava loyst henna gordiska knútina enn men eg ivist sjá ein løtu í at tað ber til um mann setir seg saman og ikki bara arbeiði fyri sítt øki ella hvat tað skal vera men faktiskt hugsar upp á landsbasiskt hvat er best fyri okkum øll eg havi ikki so ræðila nógv at leggja afturat harra formaður eg haldi at eg fari at siga takk fyri meg
takk fyri so er tað høgni hoydal sum hevur eina viðmerking ger so væl
harra formaður eg var rættiga fegin um at at bjarni kára sum petesen eisini tosaðu um eg veit framsókn tosa ógv um brúkaragjøld ví atta ssund meira haldi frá eini meiri leberalu sjónarmiðju og so samhandsfesti vit er tjóðveldi sjávandi sannførdi um tað at visti tú ikki hevur eina samhandsfasta samfersluskipan so fært tú helur kki á nakan hátt eitt blómandi og eitt vælutbygt samfelag vit kunubataka etta dømi vissu fugloyingar skuldu betalt brúkaragjøld fyri sítt fyri sítt elverk í sínum tíð suvíðar tá evð sl ikki bór til og hygg eftir grønlandisum havði roynt at gjørt tað men mín spurningur yr me uppá pá tær loysnar sum gerast mugu eisini hugsast í hvussu hetta samfelagið frameftir verður útbygd fir okkara eftirkomnara og eg fari at spyrja bjarna káras ham er inni á tí hvat heltr hann hevði hent visse í hetta cuploysnin fyri eysturoyartunnilin varð gjørd so høvu vit ikki havt sandoyartunlinum í dag og eitt amerikanskt felag hevði ligið kent tíggjutalvs milliónir hvørt ár upp á okkara infrakervi so so hvussu gera vit tað soleiðis at tær íløgnir sum verða fara til fólkið í hesum landinum
takk fyri ger so væl bjarni kárasund petursen
takk fyri mær eg minnist ræða væl tá ið cp-málið var tá gekk eg í fyrsta g niðri í hoydølum og eg tá sum sum erka-liberalur ideologur helt at tað var ein fantastiskur tíð men eg havi síðani tá kanska hugsað tað ikki eg hevði verið so smartað líka men tað er eisini tí at okkara innfrákeypi tað er fyri tað fyrsta ein ein rættiliga samfunnskristiskur strukturur sum vit mugu hava ræðist rætt á har næst haldi eg ikki tað er so ræðiliga rímiligt at útlendskar institutiónir skulu skúma róman av at vit koyra aftur fram millum eysturoynna og streymoynna men eg royni at hyggja upp á tað eitt sindur so eitt at tann loysturin sum skal halda í longd má væl sagtans verður ein blanding av at tú hevur eitt brúkagkadjald har tú betalir fyri eina tænastu tí tað er hóast alt tað tað er og at tú so samstundis tryggja tær at tað er eitt ávíst samansfesti í í og við at mann leggur á gjald omaná sum fer til onkran felagskassa uttan fyri fíggjarlógina sum fer til nýíløgurða av innfráhjørvinum eg haldi at vit mugu ansa nokk so væl eftir at byrja at innkorporera forstóðar partar av samfeløgshjørvinum í fíggjarlógina sjálvum takk fyri mær for mær

hra formaður øh eg dámdi faktiskt væl stórar partar av talinum hjá hjá bjarna karasson øheitt sum eg oftani havi hugsað um í sambandi við útbyggingarnar sum liggja fyri framman og tað sum er tað er tað at í dag so er tað okur sum búgva her sum brúkar tað og eigar tað og viðlíkahalda tað beint nú eru okur sirka hundrað túsundferðafólk koma til føroyar hvørt ár um ruksturinheldur fram so kunnu tað vera um nøkur ár so kunnu tað vera tvey hundrað túsund tað kann eisini vera át tað endar uppi á trý hundrað túsund kur okur ána tað ikki tað vil siga so kann tað í prinsippini vera soleiðis at útlendingar ferðafólk koma at slíta okra vegarkervi meira enn hat okur sjálvur gera og beint nú gera tey tað í hvussuser fyri einki
takk fyri ger so væl bjarni koyræsund petersen takk fyri at fáa
formaður og takk til erhard joensen fyri viðmerkingina eg komi faktisk slett ikki ein gongd inn á hatta har punkti sum faktiskt slett ikki er so óvesiligt sum hann heldur altso tað má vera nokk so nógv ferðafólk eftir hondini sum hava betalt inn til vágatunnliin til dømis ikki bara vágatunnilin men har har er tey í øllum førin noyddur til at rinda og tað at hava eitt brúkaratjald hevði reflekterað tað altso tað at forbrúkið og slitið at tað verður rindað fyri tað í størri lutfall í mun til hvussu nógv tann einstaka íløgan verður brúkt er frægari fyri ta einstøku íløguna enn um tað var samhandsfast eg haldi at fyri tað fyrsta tað vit fáa fleiri fleiri útlendingar at koma at vitja her í føroyum gera at fíggingargrundarlagið gjøgnum brúkagjaldið hevði verið breiðari og eg haldi eisini ati tað generelt bara er ein betri reflektión av av tí einstøku íløguna í staðin fyri at tað verður samhandsfest tí t so skulu vit út a velja politiskt hvør skal raðfestast hvør skal sleppa at betala minni so gev mann politiskar gávur hendan vegin og handan vegin í staðin fyri at mann hevur eitt system har tað er in ávís armslongd frá politikarunum sum sigur hetta her er gásain býtislykilin ella fortreytirnar fyri hvussu vit prísáseta og so má tað verða har eftir
takk fyri so eru tey bjarni á mær sum
tað hevur hon við mær ikki so skvæl takk fyri har formaður vatnarkvára sum pennesen nevnir at mann skal betala fyri eina tænastu har sum hann er tað er so eisini fínt nokk og tað eru fyritøkurnar sum velja millum enn at staðseta seg í suðuroynni ja men tær munnu ganga út frá og rokna tað inn í teirra útreiðslur at soleiðis kosta tað hana fyritøku har suður men tað eru fyritøkurnar sum eru har suður nú og tað eru tær flestu av teimum sum eru stórar og terkar har tær hava verið har í nógvum harðvásvár áðrenn nøkur tunel bleiv gjørdur stuttligt spurt koyrað sum bjadnar koyrað sum pælisøgn hevði hann viljað sett eina saltfiska fyritøku í suðuroynni tá ið hann visti av hvat frækvísurin var tá ið hann visti at tað kostar at syðska fimm milliónir at bara fáa saltið aftur og fram tað kostaði soleiðis á leið um tíggju milliónir eyka útrótt sum árið í mun til vissu støðu staðsettanina í vági ella staðsettanina í kollafjørði hvat hevði tú valt í dag takk fyri at forma
takk fyri ger so væl bjarni kárason petersen
ja takk fyri mær eg fari at bíða við at taka tað excelartið fram inntil eg havi meira ítøkiliga ætlanir um tað virkið men tá tað kemur til at ein ein fyritøka tá hon staðsittir seg at tú ikki tá faktureraðum sovorðn ting inn og tað er rætt sum bjarni hann mær sigur nakrar fyritøkur hava verið so mikið leingi at tær hava eisini upplivað aðrar forsetir enn tær sum eru verandi so eg skal ikki siga at tað kanska er ein barlast fyri tær fyritøkurnar tær skulu rinda tær útvarpsturnar fyri ferðasambandi men men tað er nakað sum tú altíð fer at fakturera inn so eg gangi eisini upp frá at tey sum fara at koyra við farmi her í havn til eysturoynna um tey fara at velja at koyra gjøgnum sundarlagið ella tunnilin tað verður eisini spurningur um hvat er best fyri prís gott nágavast suðuroyingar eru ikki so ræðul nógv alternativir tað fóðar teir vónandi innan fyri ikki so ræðul nógva tíð og mann skal bara vita at viss mann lækkar gjaldið fyri teimum jú hevur so kemur onkur annar bara tanná kostnaðin so er spurning hvør skal rinda tað takk fyri mær
takk fyri zøta jákup mikkelsen sum hevur orðið ger so væl
takk fyri hara formaður vistu vit skrúva tíðina nøkur ár aftur og minnast ta tíðina tá ið aflanin varð at fara í gongd við at gera vágatunnilin og síðani norðoyartunninum so vóru var ómetaliga stór mótstøðu móti hesum tunlinum tað bleiv sagt alla møguligastaðni frá ikki minst her í høvuðsstaðarøkinum at tað var púra vilt at gera hesar íløgurnar at brúka so nógvar pengar og tað endaði so við at prosjektin ígjøgnumførd og høvuðsargumentið tá var atey sum koyrdu ígjøgnum skuldu rinda ein stóran part av hesum her og avtala bleiv so gjørd at vágatunnilin og norðoyatunnilin skuldu hava eitt bumgjald tá ið tunlarnir var útgolgnir so skuldi bumgjaldið burtur tað er nokk so stuttlig at samanbera tøl sjálvandi tíðirnar eru eg ikki tær somu í dag sumtæð vórðu tá men vágatunnilin undirsjóvartunnilil vágarnar sum varð mett tat vara ein púra ør íløga kostaði á leið tað sama sum hvalbiartunniln og norðoyartunnilin sum kostaði góðar fýra hundrað hann kostar minni enn tað sum tunlarnomarífjall fara at kosta allarhelst onkrastaðni um fimm hundrað ogfimmhunrað og hálvtrýss milliónir so tað er nokk so áhugavert at síggja hvussu tíðin broytist eisini tá tað kemur til sjálvar íløgurnar eg má siga at er tað nakað sum vit sum politikarar eiga yvirhalda tað er tá ið vit gera avtalur og ikki minst tá vit gera avtalur við fólk úti um landið og og fyri mær er eingin ivi um at avtalan var at tá tunnlan varð afturgoldin som skuldi bumgjaldið burtur við gera ein eysturoyartunnil og vit gera ein tunnil til sandoynna vit gera um ikki so langa tíð ein tunnil til suðuroyar tað var eitt umgjøld av teimum og tað bumgjaldið eigur eisini alt annað líka verða burtur tá ið teir tunlarnir eru goldin so eri eg væl vitandi um at tað verða rakstrar útreiðslur av hasum tunlinum og tað eiga vit so at finna út av í einari politiskari semju skal tað verða goldið av seða av landskassanum ella skal mann velja at gera tað sum onkur evur inni á t leggja allar tunlarnar í eitt partafelag soleiðis at at mann innkrevur pengar til hetta sum so kann vera við til at viðlíkahalda ikki bara umdirsjóvartunlarna tí at bæði vegir og yvirsjóvartunlar skulu eisini villíkahaldast og tað er nú nokk so stuttligt at at hvussu fokusið kann enda á positivft ella negativt á ein ella tveir tunlar at suðuroyingar eg skilji væl teirra problematikk tað er tað virkar eitt sindur órímiligt at ein familja skal betala eina rúgvu av pengum fyri at koma norður við smyrli og við sínum børnum og sínum bili svíðari meðan tað kostar lítið og einki at koma ígjøgnum norðoyatunnil ella vágatunnilin tann sabarligheitin virkar órímilig men samtíðis má eg siga at at tá ið vit eru so nógv fólk í føroyum so er umráðandi at tað ikki bara eru útaðarøkini sum lyfta hesa byrðina men at mann eisini ger tað soleiðis at tey sum búgva í mistaðarøkinum eru við til at lyfta hesa taka við suðuroynna so var tað soleiðis hon bleiv ógvuliga nógv útbygd í sínari tíð har ein tunnil til sumbiar har er ein tunnil millum hov ørðavík og ætlanir at gera ein til fámjins og vit gera nýggjan tunnil til til hvalbiar eingin snakk har um at tað er í gásaðnum ókeypis ella øllu førinm hav einki bummgjald og soleiðis er tað við øllum øðrum tunnum so eg trúgvi at at tað sum vit skulu finna eina politiska semju um tað er hvussu eru vit øll við til at gjalda og tað sum tað kostar at útbyggja okkara land og vit líka halda vegir tunlar hvussu stórur partur skal vera á fíggjarlógini og hvussu nógv skal verða tikið inn á aðra máta ferðslan ú dav so tekur skrásetingar hjandi bilum og mvig á bensin og oog brennievni og vegskatt og øll tey eg eri sannførdur um at tað talið betalir væl og virðiliga allan kostnaðin av tí sum bæði raksturin av av okkara samferðslukervi er og eisini tær útbúggingar sumverða gjørdar í framtíðini so vit hava nokk av tilfari at tríva í og eg haldi at tað er gott at at hetta her kemur upp tí at vit eiga at loysa hetta málið men kann ikki lata vera við at líka at siga at at hetta er tað fóru fýra ár har mann tosaði um hetta her í undanfarnu samgongu javnaðarflokkurin inivesteraði tríggjar landsstarismenni á á hasi máltsøkinum men mann kom ongan veg men nú tá ið javnaðarflokkurin situr í andstøðu tað vísir seg at hann fungerar øgiliga væl har beint og tað sær út sum tey góðu uppskotini koma nú flennir formaður sígig so tað má vera nøkulunda í tráð við tað sum eg havi sagt men vit vóna at vit finna loysn og vit eg haldi at vit mugu vóna at at landsstýrismaðurin í fíggjarmálum og samferðslumálnm fer at finna eina loysn sum vit øll kunnu vera samd um takkfyri hara formaður
takk fyri so hava vit viðmerking fyrst at tað siri stenberg ger so vælwey
ja tað eg eg eri samd við jakn mikkelsen at tað eru nakra órímiligheitir kann mann siga í tí skipanini sum er í dag tí at tað eru nøkur sum tala rættiliga nógv eg veit ikki ordiliga hvussu mann fær gjørt eina góða skipan sum javnsetir meira men eg eri samd við honum í at tað er eitt arbeiði sum mann eigur at fáa sett á skrá tí at tað tað kann ikki ganga og so var jakn mikkelsen inn ihosin her við at suðuroyartunnilin fór at vera tað næsta sum mann fór at arbeiða við men men soleiðis sum tað er beint nú so er tað ikki nakað avsett á fíggjarlógini til komandi ár eg veit ikki um jágun mikkelsen veit at fortelja um tað er nakað sum fíggjarnevndin arbeiða við um man kann rokna við at tað kanska kemur nakað á allíkavæl tí at visti tað skalt náa at fara ígjøgnum tað prosess sum tað skal við tí áramálida tekur at gera allar kanningar so er tað eisini neyðugt at pengar eru á longu nú takk fyri
takk fyri ger so væl jákum mikkes
har formaður tað er vit eru í gongd við rættiliga nógvar verkætlanir og og og vit skulu sjálvandi eisini hava tað í huganum at at vit ikki spenna boðan alt for langt men tað at peningur ikki stendur á fíggjarlóginum komandi ár betýðir ikki at at áhugin og viljin til at fremja verkætlanina til suðuroyar ikki ella seðar tað er fólkavlokkurin hevur tí hevur í kanska tvey ára tíggju tosað um at tað er eitt mál í sær sjálvum at bæði fáa sandoynna og suðuroynna við í samanbundnaðum restan av landinum og tað støðuna fara vit ikki at broyta líka mikið um tað standa nakrar milliónir á fíggjarlóginum koma t ella ikki men veruleiðis er tann at tað vísir seg at hetta gongur nógv skjótari enn mann dugir at gjøgnum at fyrisetla sær og tí trúgvi eg at at kanska suðuroyatunnilin liggur longri frammi ella tættari við okkum enn enn tey allarflestu halda bæði tann tekniski parturin og tíðin arbeiðir fyri at slík prosjektir kunnu avviklast skjótari

maður tað er gott at hoyra nógva tíð sum jagum mikkelsen hevur ført fram jagun mikkelsen er búsetandi í útjaranum og sum eg hoyri vónandi vænti eisini so so virkar tað sum at hjarta og kanska villjin er til staðar eisini at finna eina loysn á hesum her málinum og so kann mann so fara víðari til tann suðuryartunnilin so vónandi eisini verður settr skinnarar innan ikki stutta ikki ov langa tíð takk fyriha formaður
jakur mikkelsen
harrarformaður eg ivist ikki í at bjarni hammer bæði minnist og virðismetir at tær allarflestu íløgurnar og útbúgvingarnar í suðuroynni hava verið framdar av landsstýrisfólkum sum hava sitið fyri fólkaflokkin og o tað er nakað sum vit sjálvandi eru stoltir at vit halda at suðuroyggin eigur líkastóran rætt til at fáa íløgur sum allar partar í samfelagnum suðuroyartunnilin kemur at broyta umstøðurna hjá suðuroynni fudamentalmenáðrenn vit koma har til so haldi eg vit eiga avgjørt at finna eina loysn hvussu ið vit fáa hetta her gjaldið sum so nógvir herðar sum gjørligt eru við til at lyfta tað er í øllum førum nakað sum eg haldi er rætt tíð so er tað viktigt at vit ikki bróta avtalur sum vit hava gjørt takk fyri harra formaður
ja takk fyri so er tað næsti røðari jóhannes joensen fær orðið gjørt væl
kjakinim sum hevður verið men burtura frá tí ati jakun mikkelsen segði at fólkaflokkurn hevði staði fyri øllum tí góða samferðsluoysni so so var eg samdur í nógvum tí sum hann segði visti mann sær sær uppgávuna við samferðslu sum eina kjarntænastu fyri útiaðarðin akkurát sum sjúkrahús og skúloy og annað eru jamen so er tað ein ein tænasta sum eigur at vera kostnaðarfrí tað er milum annað tí at mann ikki dámar at mann tosa so nógv um brúkaragjøld og serliga fyri brúkarakjøldi fyri útaðarinum tí kjarnutænastan hjá útjðarðinum er jú sannferðsla uttan góða samferðslu og góðar samferslu møguleikar sleppur mann kki til og frá millum annað til sjúkrahúsið og sjálvandi skulu vit hava so gott útbygt samferðslukervi sum gjørligt og tað hava vit gjørt í ólukkumát og vit koma eisini at gera tað við tað at vit kunma at fáa betri samband til sandoynna nú og so seinni til suðuroynna eisini og sjálvandi skal mann royna at gera tað soleiðis at vit hava eitt samhaldsfesta á økinum soleiðis at øll eru við til at rinda fyritæ tænastu sum eru innan fyri samferðsluna hvussu mann ger tað tað er so ein annar spurningur men tað sum man hvussu hevur gjørt við teimum skipanin man hevur gjørt higartil tað er tað at mnn hevur gjørt nøkur partafeløg sum mann hevur sagt at tú rindar fyri fyri lánskortnaðin soleiðis tá lánið er útgoldið fyri tunlarnar ja so ferslugt gjaldið burtur om mann skal finna ein annan máta at reka ella at rinda fyri rakstrin og tað man so finna út av hvussu mann ger tað men í øllum førnum haldi eg ikki t tað er rætt at mann hevur brúkaragjøld á økjum soleiðis at mann ikki javnsetir økir ella javnsetir allar borgarasamfelagn so mán siga ókey skal mann so flyta øll fólkini til miðstaðin so øll búgva í miðstaðarøkinum ella við mann hava eina bygdar føroyar soleiðis at øll kunnu búgva um allar føroyar so má mann eisini gera tað liviligt á støðunum og tí haldi eg at mann skal snakka meira um samferðslu sum eina kjarnutænastu fyri teir borgarar sum búgva uttan fyri miðstaðarøki og soleiðis vit fáa øll til at rinda fyri vit øll eru við til at rinda fyri tær tjarnutænastur sum samferðslan er ævit hava ymisku gjøld frammanundan vit hava vegskatt og vit hava bensin og oljuavgjald millum annað sum vit rinda í ólukkumat í dag har fara teir flestu pengarnir niður í landskassan heldur n at vera brúktir til viðlíkahald av vegakervinum og tunlum og eg haldi jákun mikkelsen var inni á t her hvussu lítlar íløgurnar faktiskt er hava verið í mun til tær íløgur sum eru í dag altso vágatunnilin kostaði trý hundrað milliónir og tað var nógv tá men hugsa um at hvalbiartunnin tildømis kostar trý hundrað milliónir í dag og tað tosa vit ikki um tað er nakað sum bara er avgreitt so men eg hugsi at at athetta er eintað er gott mann tekur t upp og eg haldi at tað er skilagott at mann nú fær avgreitt hesi tingini soleiðis at mann heldur tær avtala sum eru gjørdar og at mann kanska finnur eina skipan við samhaldsfesti hava vit øll eru við til at rinda fyri samfólkisemni takk fyri
ja so er tað nei tað er ein viðmerking fyrst bjarni hammer
takkførari formaður jú eg eri samdurvegi við størsta partinum sum jóannes joensen ber fram og tað snýr seg um at tað er eitt lítið land sum tað er nokk lættari enn í øðrum londum at kunna øll kunna hjálpa at bera birðirnar sam í staðin fyri at deila tær út serliga út á út garð meðan stórur partar v eittannr avstað at sleppa undan at núu tað gott at men sjálvandi kunna njót ta gott av takk fori formaður

at at tað at at øll eru við til at gjalda øll sum búgva líka mikið hvar tú burtr í føroyum tað er tað er væl tað tað rættvísasta og og tað mest samhaldsfasta men tað hava bumbkjøld á ymiskum farleiðum og ikki øðrum farleiðum tað gevur snøk sær onga meining serliga tá ið mann hugsar um at raksturin at umsita bummkjøldini eg meiri nt mann far inn í bummkjøldum so tað gevur púrata onga meining mínar verð takk fyrija
so er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja tíer eitt gott orðaskifti hevur verið at sett við øgiliga ymiskum meiningum um hvat mann kann gera og hvat mann ikki kann gera men eg eri samdur í eisini at tað eri tíðini komin til at mann setir ein bólk sum eittannaðstað skal arbeiða í yvirorðnað men tað er eisini umráðandi at ein tílíkur bólkur sum oftani tá tað er so yvirorðnað jamen so drukna faktiskt tey málini sum veruliga hava týdning og hava meining og kunna gera mun her og nú tí vóni eg at mann finnur eina loysn millum annað á hesum lítla málinum í mun til ta heilt stóra yvirorðna men tað hevði sjálvandi verið gleðiligt um samgongan í hesum førunum fer at seta ein bólk sum ger nakað og meina nakað við tað so mann kemur thettari at eini loysn á hasum málinum her men tað verður eisini víst verður eisini borið fram her í kíd at ella í dag at ja men hví skal vistimann skal hava ein bíligari farlaði millum anað til suðuroynna jamen so kann ann ikki bara koma og stinga einam standi inn í landskassan og sukrarpengar harúr men altso eingin nevnir vistu vur taka suðuroynna at suðuroyggin framleiðir sirka ein fjórðing av øllum útflutningunum í føroyum altso tað eittannastað fer eisini inni í eittannastað fer tað eisini inn í í landskassan og hvat ger tað um matn ferð eitt sindur aftur eg trúgvi vist mann fer at rokna upp á perføroying pframleiðslu í økjunum í føroyum so eru nokk suðuroynnja nokk heilt uppi í toppinum vistu ikki langt fremst tað sum er við suðuroyggjuni í hesum førinum og sandoynni eisini nú enn tað er tað at okur eru so sárbar tí faktiskt hava okur bara smyril at heita á sandvoynkar hava bara terna men tunnilin er væl á veg og tað gongur skjótt tíbetur tí skjótari ein sandoyartunnil er komin í gongd er letin upp skjótari vóna suðuroyingar at tað verður fæst samband til suðuroynna sum ek vóna tí er tað eisini tað er bara suðuroy tað er bara smyrul sum suðuroyingar hava heitað á og onkan annan steffan klein poulsen bara fram at jamen vissu nókkur bara skrúva prísin so høgt upp sum møguligt so halda suðuroyingar uppat at sigla hv tíð so er nokk át plássi man kann eisini pæra skrúva so høgt upp at ja men skal bara fáa allar suðuroyinar at flyta ú suðuroynni jamen so hava okur hasa útreiðslurna meir og tað eri eg nú ikki samdur við steffan klein poulsen í yvirhøvur ikki ha og undanfarnu røðari var eisini inni segði ella at ja men altso tjúgu krónur tað er somiki bíligt at tað er eingi grund til at betala tjúgu krónur a lat okum betala einki tí at tað kostar meira at umsita tað ja mentað kann mann gott eisini fylgja men hvat kostar tað umsita ferðaseðla at fara og selja feroyaseðlarin frá smyrli at ganga runt og krevja feroyasellara inn á túrunum har hvat kostar tað jamen hvat viðvisi okur siga at okur javnsetaigsprísirnar heilt men okur gera akkurát sum í undirsjóvartunlinum okur siga at tú betalir bara fyri bilim men okum gott etala fult gjald tað sigur so tað at tú betalar fyri bilim tvey hundraðog fimogtjúgu krónur men tey fólkini sum fara í bilin betala so einki tað er tað eisini øllum hinum tunlinum hvat var tí er tann góðmá tað er ein kanska in fínar máti at byrja uppá tí tað vil se gera tað at tað kostar heilt at gera tað faktiskt og tað vild uttan iva gera tað at kiosk at tey sum ferðast við smyrliy fara at brúka enn meira pengar í kioskinum umborð so eg trúgvi tað verður næstan næstan á nullloysn men tað viktigasta er har landsstýrismágurin má hava viljan til at gera tað tí samgongan fer nokk ikki at gera ímóti hansara vilja so evilg siga hevur landsstýrismaðurin viljan til at gera hesi tingini eg vóni tað men vænti tað ikki men eg vóni tag tí landsstýrismaðurin hevur bart alla ta tíðina eg hava fylgt í politikki øllu ferð tey síðstu árini við at fáa hildið hesa avtaluna sum varð gjørd við tunlinum tiltil vágarnar millum annað tað skal vera ókeypis og einogtjúgunda oktobur haldi eg tað var har kemur han eisini sa hon sigur tað verður ókeypis ja men so er tað málið so vónandi fer landsstýrismaðurin eisini at siga vaskt hvat eg havi megnað tar eg ætli í øllum førum ikki at millum annað suðuroyingar og sandoyingar skula betala ein ovurhond stóran prís sjálvt um meginpartirnar ela stóru partur av framleiðsluni kemur hesum økim her so haldi eg eisini at avask hvat eg fóri at arbeiða við fyrsta umfarið tað verður bara goldið fyri bilarnur og kanska útlendsk ferðafólkuma sum begjalda eisini møguliga tað er tað fyrta hevði gerði tvað kostar tað fíggjarlógarviðgerðin er til viðgerðar nú ber tað til ber tað til eg haldi tað eigur at bera til visti te vilja tað einanst skal gera

streym smyril er okra einasta álit til suðuroynna tí máta ger tað einki um strandferðslan fer eina hægri játtan í ár teir renna veruliga skjótt og berjast fyri at fáa tað hangar saman taðhev verða eisini eruliga gleðiligt við seg landsinsmyndugleiki líka gav teimum og øllum suðuroyingum sandoingum nakar eyka krónur sum eg hjálpa um tað takkfyri hara formaður
ja takk so eru tað viðmerkingar siri stenberg fyrst ger so væl
takk fyri hara formaður ja nú havi fleiri verið inni á hesum her at mann skal seta ein bólk at arbeiða viðhesummálinum men men uppskotið sigur at mann skal leggja t lógaruppskot fram sum kann javnseta fprísirnar so visti tað vera ein bólkurt sum má i barseasið bjóði meg fram at koma í tann bólkin tí at egveit ikk um tað fer at loysa nakað sum helst visti mann ikki kemur e eit lógaruppskotið ella ella loysir heta her í fíggjarnevndini nú tí at tað er møguleiki at játta meira pengar tilhetta her tí at tað kostar pengar vvisti tú vil javnseta ferðasannakostnaðin so mást tú taka meira inn yvir skattin tað er eingkin annað máta at gera hett her uppá so at tað er nú mann hevur møguleikan tí at um nakrar fáir dagar so fáa okur álitið út aftur á fíggjarnevndini og tá sær mann hvør játtanin verður til til strandferðsluna so at tað er ongantíð verið betri høvi enn beint nú
takk fyri bjarna hammar
ja eg púra samdur altso tað er tað er nú menn hevur møguleikan at gera nakað við tað beint nú beint nú vist tú vil landstýrismaðurin piahøvuðs ikki at koma við enm lógaruppskoti hvistu han fer yvirvíst fíggjarnevndina um at latið okum fáa gjørt het her nú latið okkum fáa nøkrar pengar inn soleiðis at okur fáa stillað prísirnir eitt lítiðsindur javnari við millum annað undirsjóvartunnlilin til vágarnar tað hevi verið gleðiligt og okur hava eisini møguleikan og so eisini tað tað er eisini verið eitt ynski frá politikarum øllum førum í suðuroynni eisini frá vinnuni í suðuroynni um at smyrðil hevur møguleikan at gera eyka túrar vistu neyðugt serliga við farmum men tað eru tvær áyrur tvær ymiskar ymiskvar upphævdir skunna setast av tað kann gott gerast nú men eg hevði eisini gjarnað viljað ynskt at landsstýrismaður veruliga kom við enum lógaruppskot sum segði vaska nú er tað slutt hevði eg gingið tíggju ár akkurát sum fiskivinunýskipanin gekk tíggju ár áðrenn at koma á mál eg at teg at fáa greiðar hasum málinum her eg komi at sett nakvar pengar av beinanvegin tað varð bara eitt goldið fyri bil ella slett ikki og tað eit at gera nú takk fyrira formaður

ja harra formaður bjarni hammer blandar tingini saman tí at argumentir sum eg brúkti er bara galdandi fyri aprír og og tunlar og vegakerðir sum heild tí har er marginalkostnaðurin so ræðliga lágur við at lata fleiri bilar fara ígjøgnum tú kanst ikki blaka tað sama argumentið yvr eitt smyril tí at tað er tað er ein tað er nakað heilt annað tí smyril er ekstremt dýr í drift og har ertað onnur ting vit skul hyggja uppá og tað er eg haldi vil halda fast upp á hetta her at at tað er ein orsøk til at ferðslan er økt so nógv í norðoyatunlinum og vágatunnlilum í norðoyatunnilnum er ein fordoblað yvir tólv ár tað verður sirka seks hundrað og hálvtrýss túsund bilar í tvey túsunu sjey yvir eina komma tríggjar milliónir bilar sær gjøgnum tvey túsun og nítjan og tað er tað er ein størri nytta sum fæst burturúr hesum her tí at prísurin eru lækkaður og fólk gera brúk av hesar íløguni men vit knnuikki blaka tað sama evr eitt smyrðil tí ikki har eg var takk hara formaður
hamar takk
harra formaður harra formaður eg tulkaði tar sum um at tær eingin nytta at hava at at smyrja um sigli ímillum suðuroypna men tað nytta at hava undirsjórtil vágarnir til klaksvíkar tað er nyttan prísurin fór niður í einki nú er tað meir enn ella fleirfalda ferðslan tí er að øgiliga umráðandi at prísurin var so høvuð so møguligt til hinar leiðirnar eg skal tú m ikki misskilja megin steffan klein poulsen eg eri púra samdur við at tað er t hatta er tað rætta prísurin skal vera bíligardi er at koyra ímillum unsjóartunnilin meira vildi verða brúkt betri eta fyri vinnulívið betri fyri fólkini at ferðast millum teleg frá arbeiði og til og til og øll øll t tingini sum eru ja og kanga í skúla og so víðari men altso so haldi eg eisini at at at løgtingslimur o stefan klein poulsen eisini at siga ja men so munu k eisini gera tað vil millum annað við smyrli bara bara tí at hann er so dýr í rakstri skal mann so ikki gera tað tað eru fleiri skúlar úr suðuroynni millum annað sum hava ótrúliga trupult viði at fara eisini suður tí at tey sulapa betala havsher í átjandrar krónurnar um mánaði fyri at koma aftur og fram so tað er at
slanda tingini saman heilt so er tað jóhannes joensen
takk fyri teir formaður ja eg haldi vit eru samd um at hava forðingar í samferðsluni er altíð keðiligt tað er ikki tann rættur máttin og tí er tað tí er tað øgiliga kunnt tað vera skilagott at mann til dømis hugdi eftir hasum har uppskrift við at hava mær hevur við at at bara bilarnir rindaðu til dømis suðuroyar men í síðsta enda so vit ynskir mann væl tað at øll økir hava eina samferðslunaguna sum glíðir væl uttan kostina uttan tann kostnað við líkahaldi sum øll hava allastaðni tað er har vit eru takk fyri
eg havi hatta mið hann mær
ja takkharra formaður ja eg eri samdur við johannes joensen tað er ikki nokk meir at siga tað sjálvandi vil mann tað at ta skal glíða so so gott sum møguligt og at øll sum búgva esir landinum tey gera brúka av tí onkur pkemur meira brúka ti onkurkevur minni brúka av tí men taðer ein fínur máti at øll gjalda fyri teg takk fyri harraformaður
ja so er tað kristian andreasen sum fær eina revarpki
takkfara formaður tað virkari upp á meg tá eimam t hoyrar í orðaskifti nú at nú eru løgtingsmennkomnur í jólahýru er byrjaði at eg deila út jólagávur nú skal alt verða gratisk eg skal minna á at men mann skal betala fara koma til fugloyar til svínoyar og mann skal til skúvoyar mann skal til kalsoynna mann skal í suðuroynna sandoynna a har eg gjøld á og vit tosa um at vit hava eitt øgiliga kostnaðvarmikið samfarðissæri ella fíggir síðari tá hongu tey yvirhøvuð ikki saman tá men nú fær at tosa um at avtaka nøkur gjøld áðrenn vit hava viðgjørt tit her sum so og tað eru ikki semja í flokkum og um mannskal avtaka síð gøldini lykkuð tí heldur semja javnaðafloysnu tsemja fólkaloykin ug tað eg hadi man igur at viðgera efti ordiligani áðrenn mann teknangra avgerð um at avtaka nøkur gjøld í hvussu er tað so ikki nakað um evði viðgjørd í verandi samgongu tað kann egur hvussu heilsa og síiga takk fyri hat hononun
bjarni hammer ætilckristin
ndreasen at sjálvandi skal eg viðgerast men vissu kristian andreasen hevði fóri inn á standferðslun og hugt hvørj gjøld koma inn allar tær farleigirnar sum tú peikaði beint á nú har er tað veruliga har sum steffan kleinog teir vóru inni í áðni altso betalir tað ikkig yvirhøvur at taka peningin inn altso yvirhøvur tey hygga ei teimum gjøldunum skal fáa tey frá mær aftaná tá ið eg komi niður har frá hvussu lág tey gjøldini eru eg taki suðuroyleiðina fram og sandoyarleigirnar fram tí tað vísti eg tað er tær tær dýrastu tað er sum sum tað dýrastu men vist tú tekur farleigurnar fram perfólkatal allar farlegirnar í føroyum allar so er suðuroyggjun nógv tann bíligasta nógv tann bíligasta har sum tú siglir ímillum í mun til fólkatalið nógv
ja og so brandur brandur sandoy ja takk fyri
hara formaður eg eri eg eri púra við upp á grundtankan í hesum uppskotinum hjá bjarni hammer um at at serliga kanska suðuroyggin er illa fyri á hesun økinum har tað kostar øgiliga nógv at at ferðast aftur og fram hinvegin so er spurningurin hvussu stórur partur av tí er nakað sum vit frá løgtinginum kunnu kunnu slaka upp á hálvfjerðs prosent av kostnaðinum av at ferðast til suðuroyar verið goldin av landskassanum í dag vit kunnu gott fara og diskutera skuldi tað verið fimmogtjúgu ella skuldi tað verið eitt eittl annað annað men tað kostar eisini at koma úr vágunum til havnar við einum einum einum treylara tað kostar bara í olju í staðin fyri so tað er altso tað er ein ávísur kostnaður eisini knýttur av tí men eg eg ætlaði at spyrja bjarni hammer hvt hvat sær hann fyri tær um so er at kanska kostnaðurin fór niður í helvt um suðuroyarleiðina hevði hann iki sæð ein eksplosivan vøkstur í ferðsluni sum aftur hevði fórst aðra trupulleikar við sær takk fyrija
og so er tað bjarni hammer
takk fyri harra formaður nei tað hevði eg nokk ikki sætt men altso er tað tað mann vil altso er tað tað sum samgongan ynskir tað haldi eg hoyri meg a hoyra nú nú er blandur sandoy aftur ein sum kom á banan eg trúgi ikki hann fór at koma eftirs mann kemur frá sandoynni mann ynskir at avmarka flutningin til o frá suðuroynni við at halda ein alt forhøgan prís tað kann ikki vera tasum ongan ynskir er taðtað altso tað ber ikki til altso okur hava suðuroygina sum ein tans síðstu stóru útjarðrum og nú sigur mann tað nei altso lat okkum ikki lekka prísirni hví tað tí so verður tað eksproderar við við norðoyingum og útlendigum o suðuroynni tað ber taiski til smyrjil rúmar tað slekki tað er ikki meiningin eg snakki um at tað eru fólk sum búgva og virka í suðuroynni sum vilja gjarna síggja at tað er ein vilji frá landsins myndugleikum um at stúkla prísirnin nøkulumdar jóvnaarnar eru í forvegin tað er tað men man kann ikki um te hopi ikki argumentið verða úr rættarnevndini tla kemur út aftur at okur hava avgjørt tað prísirnir skulja heldur hækka ein lækka tí vissu okur sum yvirhøvur einki hava suðuroynna at gera at gera einki einki kristin andreasen millum annar v eisini før tað fram vatsk hvat so koma s nógv fólk til suðuroynna og tað kann smyril slekkiki rúma tað burdi verið nakað sum mnn kondi gletst um at tað verður ein økturaktivitetur í suðuroynni kanska ein smyrðil afturat vista bara til inntil man fyrr en tunell afturat
men vónaliga er viljin í staðar og tað virkar so eisini í sama umhugli takk fyri so fær
takk fyri hara formaður ja hetta uppskotið snýr seg um at javnseta ferðaseðla og g fraktprísirnar á samferðsluøkinum og kansta ka orsøkin er taki orðið tað er mest tað orðaskiftin sum er staðist burtur úrav fíggingini av brúka tunlar ussoframmist tunnilsgjaldið og eg skal bara gera gott án vegin at eg taki undir við tí lyftini sum var givið tá í vágatunnlaðo norðyatunnilin bleiv sett í gongd at tá ið lán varð niðurgold sum skuldi vera ógift at koyra ígjøgnum og tað eru eisini og hygg mann til dømis eftir tá ið mann setti á stovnpartafelagi til at byggja og reka eysturoyar sandoyartunnilin so sigur mann har í í lógini í grein tvey stykki fýra við formmaltsloyvi táð samlaga skuldin hjá felagnum er fult afturgoldin íroknað ábyrgdaland verða allar ognir felagsins uttan virðilag avent tæra í landinum til ognar og heta her meti eg eisini skal vera galdandi fyri norðoratunnin vágatunnin t at vit fáa teir eisini undir landinum og sum onnur eisini var inni á hyggur mann eftir til dømis tan verkætlanin ger í dag so hyggur mann eftir onkur er nevnta hvalbiartunnilin og funnaðurhunum í fjall tað er verkætlanin sum vera dýrari enn teir gjalda fyri at koyra ígjøgnum dag og einki tosar um at betala fyri at kora gjøgnum teir og tað taki eisini fult undir og so er tað tað mann sigur at eisini tað at tað kostar nógv at halda rakstrinum í hesum tunlinum altso tað at at halda raksturin í einm unsjóvartunnil er nógv dýrari enn til dømis í ein vanligum tunili tað kostar tjúgu krónurm í dag men eg vænti ikki at tað er nakar sum veit inni her hvussu nógv tað kostar kanska per kilometur at koyra gjøgnum num umpsjóvartunnilum meir enn í mun til ein vanligantunliog tað tað sum er einastis munurin altso jáluni tær brúka sama slag av asfalt og tað eru tær somu trygdarskipanir og annað sum er í verk tað er faktiskt ein brunnur sum savlar vatn og ein punktuskipan harpeint og til dømis vágatunnil som kostar um trý hundrað túsund um árið og tað er ikki serliga nógv tað eru ikki tjúgu krónur tað kostar ikki tjúgu krónur meira at koyra ígjøgnum vágatunnilin om át hugsa um raksturin í mut til lærartunnlar tað ger tað ikkinógv

o millum annað eg mátti eg mátti fara brot at hyggja hvat samhandsfesti ert inni á harpeint har senda samanhald og samábyrgd og summier tey halda tað at tað er tað at vága tey sum brúka vágatunnilin norðoratunnilin skulu gjalda meðan onnur ikki sgera fyri tunlar og annað

og vit brúka tveir triðingar av tí sum kemur inn í veggjaldið faktiskt til við at gerð vit taka tað inn til veðagerð vit hava eisini skrásetingargjald og annað so tað er hvørti fá ein skipan eg viti ikki tað at at tað at vága fólk og norðoyingar skulu til at betala fyri onnur meðan onnur ikki gera tað og so er eisini eitt annað og tað er tað at tað er nógvar fyritøkur sum eru í vatbýtur fyri hesum her í hesum her til dømis hevði tað loyst seg nógv betri hjákanska vistu mann hugsar um eina flutningsfyritøku í vágunum ellivu í norðoyggjum nógv av teimum tær skulu oftani koyra kanska eina vøru til dømis ster norðoyggin úr eysturoynni og aðrastaðn i landinum tað hevra spart fleiri tíggju túsund krónur kanska verða staðsettar í leirvík bara hugsar um tað ha og hetta kemur eisini verað galdandi fyri at onnur økir tá ið tunlarnirur altso meysturoynni á sandoynni eisin verða litnir harpeint ha

at hesi tunlar skulu framhaldandi gjalda altso tey sum brúka hesar tunlarnar og tað skal vera við til at fíggja attlanina øheg haldi at vit mugu fáa eina mannkann iga heildarloysn fyri alt og tað eru nógvir trupulleikar um mann nevnt her millum annað við mann mann hevur til dømis í frakt og aðrastaðni við strandferðsluni so eru spurningar er ta nakað við politikarar kunnugjørda ella er tað aðrar loysnir og eg nevni til dømis veggjaldinum mann hevu onkuntíð tosað um at seta hata á brennievni kanska ein ein part av tí og tað eru nógvar loysnir upp á hetta her men vit mugu finna loysn men eg meti ikki tð at tað at hesir tunlarnir sum g eru uggávurnir skulu blíva við at bebetala tað er ikki ein røtt loysn on er fær tíð takk fyri harra
brandur sandoy fór eina viðmerking
ja takfyrihara formaður tað er gleðiligt t hoyra at at beinir beini johannesen tekur undir við at mann finnur eina eina lagarliga loysn eina loysn har sum har sumøll koma at fíggja tær ta samferðslu sum eru í føroyum so koma hann inn á hetta her við vágatunlinum og og norðoyatunlinum men altso tað er altso ikki bara tey sum búgva norðanfyri tunnilin sum fíggja tað er eisini tey sum búgva sunnanfyri tí at at summi av teimum ferðast akina eisini til klaksvíkar viðhvørt og tað er tað sama í vágunum tað er ikki bara vágafólk sum fíggja vágatunnilin tað er eisini vit onnur sum fara á flogvølli viðhvørt og útlendingar koma úr úrflogfarinum og og altso tað gongur báðar vegir tá i eg fari til vágarnar tá betali eg hundrað krónur hvørja ferð meðan tann sum býr í vágunum hann betalir nettupp fýra krónur hvørja ferð i hann fer ígjøgnum gjøgnum vágatunnin so so tað er altso ikki bara hinmtunnilsmunarnar ið man betalir takk fyri
eini johannesen
ja eg fái at geva brandisandi rættiliga snar at eg geri onkuntíð tann feilin at siga vágarfólk norðoyingar men eg royndi eisini at siga brúkararnir tað er tað rætta orðið at brúka har tað er brúkarin av vágartunnlum og á norðoygdum tað eru sanniliga nógv fólk sum búgva í aðrastaðni sum arbeiða bæði í norðoyggjum og í vágunum so hatta var mín feilur siga sum er men eg hevði finnað hann loyst tá man hava nokk men eg vet ikki tað er rætt at mann setir hesa ballatunnuna til at fággja alt gildið takk fyri at koma
ja takk fyri nú er tað heðin mortensen sum fær orðið
fyri harra formaður vit hava eitt uppskot her frá bjarni hammer um ati uppskot til samtyktar um at jóvnseta ferðaseðlag og fraktprísir kring alt landið og tað kann eg taka undir við sjálvandi gera vit tað

tað er líkasum tei munn tosa um hesar suðuroyar farleiðirnar tað er líkasum taðet fari á sporðinum nú tosa um mann um allar aðrar farleiðir enn akkurát tað til suðuroyar og tað undrar meg nokk so nógv tá i mann tosar so konkret um hetta her uppskotið vit tosa um tunlar vestevágarnar til norðoyggjarnar nú til sandoyar og eysturoynna eisini alt hetta her er gleðiligt at vit fáa hesa tunlarnar tað er eingin ivi um tað og so koma ov líka til hetta her hvør skal gjalda hvør skal betala hesar tunlarnar tá ter eru útgoldnir og hvat so vit í næsta næsta tunnilin vit skulu í gongd við og tað er eingin ivi hjá mær harra formaður at vit eiga her í føroyum at hava eina samhaldsfasta skipan eina heildarskipan sum sum skal gjalda tað vegakervið sum vit hava her í føroyum um tað er brúgvar ella vegir ella undirsjóvartunlar ella tunlar tað er líkamikið vit eiga at vera felags um hesa her ætlanina og tað haldi eg er tann tann rætti mátin mann ger tað uppá um mann brúkar at gera eitt so brúkaragjald tað eri ikki akkurát tilhangardir av men er tað neyðugt tí at sskulu vit hava tað eisini og eg haldi at bróndur er samdar hsin nevndi neviliga hesi her tingini altso tað eri ikki bara har sum tunlarnir eru í dag at tað er tey sum gjalda fyri tunnilin og so langt frá tí tað eru vit øll alt føroya fólk sum sum hava goldið vágartunnilin eisini norðoyartunnlilin og sandoyartunnilin og eysturoyartunnilin og soleiðis skal tað eisini vera og ikki minst et má políva við at siga jamen hvat við teimum her á miðøkjunum ekivr partur av hasum her jú so sanniliga hevur miðøki goldið sín part væl og virðiliga tí fólkagrundarlagið er nemliga til tað at mann kann koma runt runt a føroyalandi og tað haldi eg er útmerkað og tað skulu vit eisini at gera ið skal eisini gera tað í eg kanni hugsa mær líka koma inn aftur á á ætlanirnar til suðuroyar hvar mann hevur roynt at gjørti nakrar ætlanir um ferðaprísirin fyri fyri hesum búgva suðuri og eg haldi tað var jakumd mikkelsen sum kom inn á tr at javnaðarflokkurin hevi einki gjørt nú í fýra ár sanniliga royndu vit av øllum alvi til at finna loysnir og tað blivu gjørdu uppskot og tað fara at apulera til landstýrismannin sum situr nú og hann eg veit at hann hevur sæð tað ella kann síggja taðvssan vil næstan ein liðug loysn til nemliga suðuroya leiðina tað bleiv útført í detalium men sjálvandi tað kostar eisini pengar til at taka eina tílíka leið millum annað óansum suðuroy ella sandoynni og aðrastaðni so so havi eg hildið alla tíðina at tey sum eru fastbúgvandi tey skulu sleppa fyri eini rímiliga og ein góðan bíligan prís fyri bæði at búgva har men eisini koma til eg frá og fáa tær tænasturar sum eri runt landið og tað er har tað er so mugu vit onnur sum koma ferðandi ella hava ørindir ella hava virksemi ba sæ eit eitt sindur meir út frá tí so viga tað upp móti hvørjum øðrum av tey allastaðni um ta er heysti ella ella hvar í svínuy hvar tú burt ja so betalir tú tað minni sum er fastbúgvandi og vit onnur ferðafólk og og virkisfólk eisini økinum ikki minst tey sum koma uttanlands frá tey skulu bara betala meir í píljuna oso so eri balands í soleiðis at at at mátá blíva við at tosa um undirskot tað verður undirskot óanssað men hava i eina samhaldsfasta skipan ja so klárau vit at atatkoma burturúr tí hetta her við at at mann skal gjalda til vágarnar tað er rætt sum brandrer sandoym millum annað segði at vit skulu betala nokk so nógv fyri at koma til vágarnar og onnur betala hvat segar fýra hálv ella hvat er tí eitt er at fáa stuðulsveitan tú fært eisini koyri pengar og og tað skal so aftur gjaldast og tann skipanin kundi hugsa mær at landslykismaðurin bara tóka av tí at eg rokni vi teg nógv nógv størri umsiting nemliga tí skipanini enn av tí teinnum penguin sum koma inn har rokni við tí gjaldstovuna ella hvør taðser su viðurskiftuni sum havvið tað at nei eg haldi at vit skulu hyggja frameftir royna at fáa útbygt hetta landið bæði so so og lat okkum byggja ta fult út og latið okkum øll vera við til at gjalda tær tær íløgur sum skulu gerast tí at fara og siga at hetta heina íløga bara fyri vágarnar ella bara frá eysturoynna ella bara sandoynna tað er ikki rætt het tar hava íløga fyri alt føroya land óansá hvar tú býrtur úr landinum so lat okkum vera ein partur av tí vit hava vegskatt eg veit iki hvussu nógv fáa inn í vegskattin langt langt yvir hundrað milliónir hundrað og fjøruti milliónir kanska taðteir pengarnir verðurhøvur ikki brúktir til veg á netið tað kundi vera ein byrjan harbeint harra formaður nú haldi eg at tíðin er farin so eg má enda bara herja
ja so er tað nakrar viðmerkingar jóhan eli poulsen fest
ja takkfyr hara formaður eg kansn fylgja hegin morsen nógv otomatiur men tað kostar altso ikki mær hundrað krónur ferti honum vágatunnilum tað kostar mær tjúgu krónur tað stendur nevniga í einum hvøroyum føroyingi púra frítt at tekna sær eitt hald haldið kostar altso einki annað en tar at ið potelurinn um eitt hald og so verður tað trekt av so tað stendur einumog hvørjum føroyingi púra frítt at koyra fyri tjúgu krónum tí eg haldi t tað er øgiliga forkert at mann blívur við at seta øki upp ímóti hvørjum øðrum tí tað eg havi tað ringt so skalt tú bara hava tað líka ringt tað ger ikki tað ð eg fari tað betri men tá ið hegin morsen sigur at eitt uppskot um suðuroyaleiðina gu púra klárt liggra klárt eit sita í verk so má eg spyrja hejin morsen hvussu ber tað til at uppskoti ikki e sett í gildi tá tað er púra púra klárt hvat hvat er skettari v var mann ikki villigur í síðsnu samgongu til at seta tað í verk ella er ta onkur onnur undanførsla takk fyri
morsen
takk fyri og takk fyri spurningin eisini tað er púra rætt at tað kostar tað minni men ert tú ikki hevur ta gjaldsskipaninar sum eru so so kalst tú sjálvandi bebetala tað meira soleiðis er eg bara tingirni og tað kundi sama verið óansæ hvat fyri leiði tú vart á ja tað bleiv gjørt einum liðug ætlan fyri nemliga fastbúgvandi í suðuroynni at tað betalti minni munandi minni og vit onnur sum sum ferðast av á til suðuroynna ella virksa meg tað betalti bara eitt sindur meir og ikki minst útlendingar skuldu betalt munandi meir og tað haldi eg tað er tann skipanin við eiga at seta í gongd visu vit skuldu kjenna nakað upp á ferðavinnuna so veit ik eg hvar vit skuldu tjena nakað uppá að tað kann ikki bara til at at mann betalir so lítið til suðuroyar á sama máta sum á suðuroyingur skal ferðast kanska einaferð um dagin aftur og fram hví tykist bleiv sett í gongd g vit hava eina eina tunga skipan eina sera tunga skipan sum eitur strandferðslan vil siga akkurát sum er og hon er ikki so øgiliga løtt at dansa við og har eigur mann ein at fáa eina heildaskipan nemliga fyri alt vgak í føroyum sum ikki er avhangur av hesum førinum strandferðsluni ella kanska landsverk valsignaður legg hana uttanfyri soleiðis at tað bara vegakervi runt alt landið ómansam dg sjógva landið at vara taka hetta her eg haldi at kristian andreasen nevndi heta her formaður tað var ati hví ikki leggja allar tunnilstunlarnar saman ella tunnilsfelagið saman so hevði mann tað tænasta sum skuldi e til takk fyri harra formaður

ja takk hrra formaður ja sum sagt sum hegin morkens sjálvur ver inni á so blev tað gjørt hetta arbeiði sum uttan iva landsstýrismaðurin arbeiðir vil sitandi landsstýrismaður arbeiðir víðari við og fer sikkurt upp á pláss skjótt men tað men tað ereitt púra púra eg púra samdur við heni morsen tí at mannmá eisini royna at fáa eitt sindur frá ferðafólkunum okur vita av at tey flestu hesi stóru bólkaferðina við við ferðafólki sum koma til suðuroynna tey koma suður oftani umborð tað er ókeypis at koma suður og brúka tey ofta aðrar farlag r koma norður millum annað við bátuum sum sigla vestan fyri vestan fyri sandoynna og síggja ta ta flottu ná túruna har so tað er ein øgiliga stórur partur av ferðafólkunum stekki betala við strannferðsluna yvirhøvur men tað fer í í onnur ja í aðrar kassar lat tykum sita soleiðis sær men tað hevur staðið uppá leingi og tað ganngi út frá at at tað verður arbeitt við tí hvussu mann sleppur rundan um tað visti mann eg vil tað takk yr hara formaður
ja so er tað heðin mortensen
árenlíka til bjarna hammer takk fyri fyrispurningin ja tað er púra rætt og tað eru so øgiliga nógvar altíð nakrar holur í í eini lógarsmíðu sum vit hava og tað kunnu nógv ferðafólk ferðast til suðuroyar og kanska finna eina á tá tjalda tey einki tað gjalda einki á veg til suðuroyar men kanska finna hann aðra feileiðir heim aftur so er nakar nøkur ting sum btað tað yvirhøvur einki so her eru nøkur ting at hyggja eftir allan vegin ígjøgnum eg haldi landstýrismaðurin nú verðandi landsstýrismaðurin hevur hevurtosað um hesa her fyrr eisini vit sóu akkurát akkurát rutnini til mykinesar beint nú hon er gott nógv boðin út men allíkavæl har er næstan at yvirskolt pá næstan tvær milliónir krónur flott tað er útmerkað at mann kann fáa og hava eina góða farleig har úttil lati okkum royna og gera tað sama runt runt landið tí eitt er givið harra formaður at óansá hvat tunlar vit hava so skulu íløgur gerast hvørt einasta ár í hesar tunlarnar og tað sleppa ikki undan tað er bæði ljósviðurskiftini trygdarviðurskifti her afalteringar og tað er so onig ting og hetta skal gjaldast p á einaannan máta tí hevði tað kanska verið skilagott um mann hevði eina eina felags eind eina heildarætlan fyri fyri altí vegakervið hjá okkum soleiðis at at ikki løgtingið var uppií tað síggja vit løgtingið avsetingspening til hatta her takk fyri harrar formaður
og so er tað jóhannes joensen sum fær
tak fyri nei eg kann bara viðmerkja ati tað er eisini føroyar heimsins bíligasta land at flúgva runt við tirlu í tá ta var næstan einki hjíð útlendingum tað burdi mann eisini gjørt nakað við beinanvegin øh men men eg hugsi at at tá he morsen nevnir hetta her við vegskattinum hvat blívur ann brúkti til ja tann allar minsti parturin blívur brúktir til vegakervin tað kanska burdi man hugt eftirtakk fyri
ja so er tað heðin morskt
takk fyri harra formaður ja tað er púra rætt johones joensen at vegskattur verður nemiliga ikki brúktur til tað sum mann skal brúkast til ella eigur at verða brúktir til og tað haldi eg tað fyrsta vit kunnu fara í gongd við vit hava langt langt yvir hundrað milliónir krónur í vegskatti og allíkavæl verður bara ein lítiløpartur brúktur til vegakervið hjá okkum sum skal haldas so líka hvønn einasta dag so hatta kundi verið nakað um mann fóra eftir beinanvegin og segði at allir vegskattur ómansæða hann verður brúktur nemliga til okkara vegakervi so tað kundi verið ein skjótbyrjan men vit sleppa í øllum førum ikki undan bæði at gera íløgur á vegakervi og vit sleppa helt ikki undan til at gera stórar íløgur og halda tað líka so har er nakað at fara eftir harra formaður og og eg ivist onkar løtu í at at vit her í løgtinginum eiga at kunna finna loysnir í hasum økinum so ein heildarætlan fyri alt viðakerji í føroyum tað vildi megaltlandssýrismannin til atfunnið fram soleiðis at allir flokkar kundu bakka hetta her upp allir flokkar her á føroya á løgtingi takk fyri harra forma
ja takk so er tað jørgun niclasen landsmaður fær orðið gerssu
vit hava heimsins bestu andstøðu í andstøðan sum vit hava í dag hon er so fantastisk harra formaður tey hava loysnir upp á alt alt tað sum tey ikki megnaðu í fýra ár tá tey sótu við og í dag er tað tann flokkurin sum umsat hetta økið sum nú hevur pá tentloysnir men kláraðu einki jú nú mál mann til at seta ein bólk lat meg líka minna á at undanfarna samgonga setti ein bólk altso tey sum nú sita í annstøðu og tey høvdu bólkaarbeiðið í fýra ár og hugdu upp eftir o niður eftir eftir prísum og hvat kom burturúr einki tí er tað eg sigi at tey eru nógv betir egnari í andstøðu tí tá hava tey loysnir upp á alt í samgongu klárað tey einki tey ætla alt møguligt og tí bleiv eisini undanfarna samgonga kallað allanarsamgonga har hendi einki tað sum eg hoyri í hesum orðaskiftunum í dag øh orðið samhaldsfastur verður brúkt nei at samhaldsfestið skal brúkast og hvat er tað fyri nakað jú sosialistum so líkt vg lei hoyrt nakrar av teimum her í dag tað merkir hini skulu betala til mín eg skal ikki betala til tey og tað er har eg líkasum eri atsm mann mann sigur her í hesum uppskotinum at allir prísir skulu javnsetast ókey hvat ber tíð ur tað skulu so øll betala tann hægsta prísrin sum eg yvirhøvur er tað haldi eg ikki havi eg hoyrt í dag mann tosar um øll skuldi betala tann lægsta og ja eg havi sæð onkur uppskot sum hava ligið í landsstýrinum tá ið vit koma har ella eg halda nærmari hugskot enn enn meira enn uppskot og og har hevði mann ein ein einso alt skuldi kosta tað sama taðvil sig at tókst tú ein buss av toftum og inn í runavík so skuldi tað kostað tað sama sum at fara úr fugli allan vegin til sumbiar

tað sama úr sørvági til matnsoyrar sum úr sørvági til havnar tað gevi onga meining altso tað má vera eitt sindur av samanhangi í tá tað kemur til vegakerv so er brúkaragjald á og tað er vegskattur taður verður nevnt bensin og dysilgjald teskrásetingargjald og so framvegis tað brúkaragjaldið er kanska tríggjar ferðir so nógv sum tað sum verður brúkt upp á vegakervi so brúkaragjaldið er blivið ja ja tey sum eigar bilar eru at slag kaskimaskinum hjá hjá landinum visti mann hugsar um veganet øh vit hava tjúgu tunlar í føroyum haldi eg fekk tað til øh og tveir av teimum eru undirsjóvartunlar og so hava vit eisini brúgv og byrging sum bindu oyggjar saman og her hevur mann brúkt allan dagin upp á at av hesum tjúgu tunlunum umframt byrging og brúgv so víðari so er tað tveir sum skulu betala tveir av tunnilnum og tað er also til feldivís í st ust altso í útihaaranum og orðaskifti í dag hevur snúsið nógvum teir altso set útijaðarin upp móti útijaðaranum ein suðuroyingur skeldar út innan á brúkarar í vágartunlinum og norðoyartunlinum ja og í megan kunnu so fólk her í miðstaðarøkinum trekkja upp tí at útihaiðarin hevur hendan her veikleikan at seta útijaðar upp móti útihayðara og siga við fólkini her í miðstaðarøkinum sum næstan er helvtina av fólkatalinum neinei tikvi skulnu sletki vera tá tað kemur til nú suðuroyarsiglingin havt mest her

hevur ongantíð fingið so høga játtan sum í ár og kemur heldur ongantíð at hava havt eina hægri játtan enn komandi ár tí hon hækkar strandferðslan betalir havnargjald runt um kring í landinum ikki er suðuroy má mann siga eg haldi at samlaða gjaldið fyri at nýta havnir í suðuroy er áttaoghálvfjerðs túsund krónur sum smyril skal betala vatngjaldi øhfara og so inn í høvuðsstaðin fyri at hava samband við suðuroynna og fyri at flyta borgara hjá tórshavnar kommunu aftur og fram úr nólsoy til havnina rindar skattgjaldarin gjøgnum strandferðsluna fimm eina hálva millión ella var tað nærri seks milliónir og tað gjaldið sum er runt um kring hevur mann eitt havnargjald og ett brúgvagjald men her hevur mann gjørt nakað annað í havn og tað er at hvørji ferð ið eg komi til havnar við bili og trakkja kaiin í havn tað kostar einki men um ein suðuroyingur traðkar í land av smyrli so sigur tórshavnar kommuna fimm krónur takk hvørji ferð ein bilur kemur landa av smyrli so sigur tórshavnar kommuna eg meiniter átta krónur takk hvørj fr ein treylari kemur á land av smyrli so meini eg tað er hein mortensen dingna veit sikkurt líka so væl sum eg kann upplýsa okkum upphæddina fjúrtan krónur haldi fyri hvønn bara hatta

ja also n nú spyrji eg aftur eftir samhaldsfesti altso hvør betalir nú til hvønn tað er tað líkasum har tað er ha altso er hatta rímiligt at landið tekur sær av at flyta borgarar hjá tórshavnar kommunu aftur og fram millum nólsoy og tórshavn og tað gera vit við gleði men men hvørji ferð ein borgari hjá tórshavnar kommunu av ja hesi farlein traðkar í land í havn so bongaratjaldin eg veit ikki hvussu rímiligt tað er eg eg vildi hildið at tað er ikki samhaldsfast tað er di hvussu so era ikki

hvegakervið skulu vit fáa sum mest burturúr tí so ræður um at so júst størri nýtslan er av tí júst størri nyttu gevur tað og tá er ein bummur ein bremsa og ein bummur er dummur tí at tað kostar so nógv at krevja inn í mun til tað mann brúkar upp á at fáa tað in men har er tann fyrimunur at ein tunnil ferðslan kann gott veksa í einur tunli uttan tað gevur nakrar avbjóðingar men tá vit so flyta okkum yvir á skip um tað er sigling til útoyggjarnar til sandoynna til suðuroynna at tá ið tað eru ferjur øhso kemur eitt orð inn afturat sum er kapasitetur og tað vil e altso siga at atja latiðokkum siga at tað bleiv ókeypis atsigla til allar leiðir so vildu vit sæð rættiliga nógv ófólk sum stóðu eftir tí tey slópp ikki við so tá hevur kostnaður nakað at siga men seinastu ferð tað e nakað gjørt við prísirnar tá umsat jakob vestergaard í landsstýrinum málsøki og játtan bleiv játtað og prísirnir fari ikki skeivur lækkaðu tá fjøruti prosent eg meini t vit eru í tvey túsund og sjey øhog síðani tá hevur tað verið soleiðis nar at í dag so rinda brúkarin sirka helt nei sirka triðingin ein lítlan triðing av rakstrarkostnaðinum vist tú tat hugsa um suðuroyarleiðina men tað sama yvið bussleiðini altso at inntøkurnar frá bussleiðini er bara ein triðingur av útreiðsluni so vit kunnu siga at at at tað er eitt ávíst samhaldsfesti altso at tey sum brúka bussleiðnar ella brúka farleiðarnar við feroyum tey rinda ein triðing og øll og nú siga øll ikki nøkur útvald sum brúka ein ávísan tunnil men altso øll rinda so tveir triðingar og spurningurin er um tað skuldi verið kanska flutt nakað jú møguliga tað tað tað kannmann so altíð hyggja uppá men í hvussu so er so føli eg tað sum samlandsfast tá að kemur til farm h so er tað jú soleiðis at farmur á fastlandinum er allur rikin av privatum og hyggja vit til dømis nú suðuroyarleigin verður nevnd har kostar tað at fáa ein fjøruti fósk kontenara aftur og fram báðar vegir seytjan hundrað og hálvfems krónur og um til dømis ein ælifyritøkur í sørvági skal hava ein konternara fjørfórst kontenara aftur og fram bara til havnar minimuns seytjan hundrað og vist ta er ein fyritøkur í klaksvík so heilt sikkurt meir men tað er ikki einfalt at at siga at javnseta tí nú hervurt úti á einum fríum marknaði sum vísir seg at virka væl tað eru aftur her tær vinnufyritøkurnar í tórshavn sum sum ikki betala nógv fyri flutningin men allar sum liggja í útiaðaranum og allar tær sum liggja ein avsand frá havnini tær rinda og tí ogútflutningurin og innflutningurin koyrir mest um havnina í havn og tavisi at tað er her út frá tað skal flytast men atflutningur er ikki javnsettur møguliga men ast tað kostar altso at flyta inni á fastlandinum sanniliga eisinitakk formaður
ja tað eru nakrar viðmerkingar fyrst er tað bjarni hammer tað er so
ja takkfyri hara formaður øa ja jørgun niclasen orsaka jørgun niclasen sigur verður fram at at samgongan undanfarna samgonga skulu bara seta bólk og seta bólk altso í dag hevur tað bara verið samgongufólkini sum hava mælt til at seta ein bólk kanska eta fyri at einkin skal koma burturúr tað veit eg ikki men tað hevur ikki komið frá andstovuni sagt at o vul gjarna koma í ein bólk sum tykur seta men tað hevur verið fólk frá samgonguni sum hava sett tað men ein spurning til landstýrismanninin tað er at hevur tú nakað loysn um hetta málið tí at tað einasta eg havi hoyrt soleiðis taðhevur verið eitt sindur av atfinningum um bryggjugjald hjá havnargjaldi hhavnini og um um alt annað enn hetta málið hevur tú eitt uppskot ber tað til at loysa hetta máliðtakk fyra formaður
lasen
harra formaður eg havi boðað frá fleiri ferð at vit arbeiða við einum nýggjum prísbygnaði og vit hava bíðað eftir samleikanum fyri at kunna fáa brúkt hann til at skilja ímillum og tað sum vit hugsa okkum tað er at fólk sum eru skattgjaldar í føroyum hava ein prís sum er lægri enn tann sum útlendingar sum jú ikki rinda skatt her altso vit rinda jú partar av billettinum ígjøgnum skattið tískil at útlendingar rinda meira enn tað so er flúgving millum oyggjarnar ella til sigling sjálvandi vit yrkja eisini at fáa eyðmerkt og tað ber væl til í hesum fastbúgvandi á útoyggjum og á útøkjum og eisini ein bygnað fyri at tey sum ferðast nógv fáa ein lægri prís altso soleiðis at vit fáa lagað ein prísbygnað til at onkur sum fer onkran einkultan túr betalar eitt sindur og eg vóni at tey ikki skulu betala og tá ið vit eru komin við onkrum samanskrúðaðum uppskoti sum vit enn ikki hava men vit eru nær við so fer tað til politiska viðgerð og eg vóni at tað er tann vegin eg kunna ganga
so er tað heðin morsen takk fyri hat a fori mær
lítla viðmerking til landstýrismannin jørgum niclasen hann nevndi í áðni hvussu stóran hvat f avgjald mann hevur teimum sigli við suðuroynna og havnina og nú veit eg ikki tað vóni eg hvussu at landstýrismaðurin veit av at at í suðuroy er tað ein landshavn og her í tórshavn ella havnini er tað eitt kommunalt havn tað er tann munurin á hvar í tórshavnr kommuna leina leina hevur gjørt tar stóru íløgurnar sum fyriliggja her í útbyggingartórshavnar havn og tað hevur mann ikki gjørt hvørki tvøroyri ella nakrað aðrastaðni tí er tað soleiðis at tað gjald skal til og tað veitst tú væl eisini sum sum fíggjarmálaráðharri at at mann ger stórar íløgur so skal taðup á einana máta gjaldast aftur og tað er tann partrin sum fyriliggur hapain hatta er einki órímiligt tvørturímóti tað sum egevi mælt
mælti til millum annað tað var eisini tað har formaður tað var tað at mann fekk eina heildarætlan fyri alt vegaservið hjá okkum um tað er at sjógvið lá landið tí at
harra formaður nú vísti eg á hvat ið gjald mann rindar og í klaksvík brúkar mann kommunala havn tað ger mann í skopun og eisini aðrastaðni sørvági hvannasundi og har rindar mann eitt havnargjald og eitt brúgvagjald tað er líkasum tað sum skal ve við til at rinda fyri s íløgurnar men tá mann so kemur til havnar so er tað havnargjald og brúgvagjald eins og gjøgnum hin men so kemur hetta her eyka omaná per persón sum traðkar í land per bil sum kemur í land per vørubi sum kemur í land og gudnoitiv sum kemur við einum treylara við útflutningi so má havni fáa burturav beinanvegin bæði tá teir koyra ikki langt vat teir fáa bæði í landi á smyrilig og umborð á fraktskipini sum fara á landinum ja tað er møguligt at soleiðis vil mann hava tað er bara vísi á at hatta har er eitt durkandi elementja
so er tað steffan klein poulsen
harra formaður eg haldiat landsstýrismaðurin lýsti væl munin á fergum og og til dømis tunnilum ferdurnar hava jú ein avmarkaðan kapasitet og hava sín rakstrarkostnað meðan tunlarnir í prinsiptunum hava ein óavmarkaðan kapasitet meira ella minni hog bjarni hammer hann hevði sínari røðu hug at planda hesir tingini saman og eg vil bara leggja leggja afturat tí sum sum hann skeyti meg undir at siga at eg eg havi ongantíð sagt at veg ikki skuldu hyggja uppá gjøldini hjá strandferðsluni og smyril og annað eg vísti bara á at at tað mest effektiva fyri tunlarnar og ta nyttina er at tann prísir var null um at tók tað gjaldið inn onkran annan vegin fyri at fáa størst nyttir burtur úr íløguni og har blívur bjarni hammer við at legja tey tingini saman tí eg haldi hetta er ymiskt men sjálvandi kun vit hyggja uppá gjøldini hjá strandferðsluni og og smyril fyri tað um eg haldi hitt argumenti takk hara formaður
vit huga lyklasað í dag hjá
sandfersluni hava vit skipanir har ið fastbúgvandi visti ann hugsar um útoyggjar hava ein nógv lægri prís enn hini men eisini tey sum brúka altso vistu vit taka suðurarleiðina um mann teknar at hald har so fær mann tað fimtan prosent bíligari teir túrar man fer teknar manna mánaðar haldsa fram at á ennbíliga og tað meini eg er virkuliga viktigt at taka við at tey sum hava mest brúk fyri tí tey sum brúka tað mest eisini hava tær bestu prísirnar ø og tá tað kemur til tunlarnar so hugsa vit raksturin av tunlunum so bara tað ferðaendurgjaldið sum tað almenna rindar til penlarar sum er á stað millum tríggjar og fýra milliónir krónur og fyri tja tala um nú báðir tunlarnir eiga pengar á bók negativa renta altso bara tey bæði tølini er nokk til rindaraktin a tunlinum so tað er í veruleikanum at taka pengar inn fyri síðan um umsiting at takat inn og betala út aftur so so so gjaldið í tunlinum blívur bara meira meira meiningslest
ja so er tað bjørt samuelsen sum fær orðiðger so væl
harra formaður tað fersovitt eg ikki ætlað mín at leingja nakað serligtum eitt orðaskifti men eg havi bara hug at siga eitt í sambandi við hetta verið viðgjørt í fleiri tímar nú at tá ið mann hevur verið her nøkur ár so er tað nokk so hugstoyvt sjálvandi er tað fyri tað fyrsta hugstot at hoyra landstýrisfólk todsa upp á hendan mátan sum hesin landsstýrismaðurin ger um eitt mál smettahar men í tíggju ár í tíggju ár hevur løgtingið viðgjørt at javnsetta ferðasetta prísirnar tí í tvey túsund og tíggju tá sat ein borgarlig samgonga tá samtykti hetta høga løgting at mann skuldi gera ein loyst fyri hvussu mann kundi halda frá fram at útbyggja alt samferðslukervið hjá okkum við atlitið av fleiri tingum millum annað samhandsfesti og tað var it samlað løgting sum tók undir við tí tann borgarliga samgongan hon gjørdi so tann landsstýrismaðurin hann gjørdi so eina kanning ella eina frágreiðing hann settu ein nevnd sum landstýrismaðurin í fíggjarmáli nú elskaði hann setti eina nevnd og har kom at arbeiða burturúr men tað arbeiðið fór mað ongantíð víðari við politiskt so tann frágreiðingin liggur á onkrari síðan kom hann borgarlig samgonga afturat hon gjørdi heldur einki við hetta her hon sat eisini í fýra ár so teir borgarligu sótu átta ár vit valdu og gjørdu einki við hetta her síðan kom undanfarna samgonga hon loysti tíverri heldurk henda trupulleikan tað var harmiligt og nú er so aftur ein borgarlig samgonga og nú fóru vet at síggja hvat hendir men sannheillin er at løgtingið hevur fleiri ferðir samtykt hetta skal gerast og í tvey túsund og eg veit ikki um að verið trettan og fjúrtan tá verður so aftur eitt uppskot samtykt eitt andstøðu uppskot frá aftur frá tjóðveldi hesu ferð haldi eg tað var sirur stenberg og pollareynatigvu løgda fram um at javnseta ferðaseðlaprísir millum leysu oyggjarnar ella ferðasellaprísirnar har sum sund og fyri skilja og vit eru í á som einari støðu hvar fimmogfýrs ella seksogfýrs av prosent av fólkinum er samanknýtt í eitt vegasamband vit hava ein kolusalan fyrimun við sláva at brúka tað orðið harra formaður vit hava ein risafyrimun í mun til vinnuna hjá okkum í mun til hvussu vit kunnu beveka okkum hvønn dag eg kann koyra til víðareiðis í morgin eg kann kvar til klakskar fimm fer um vikuna vilt eg vil uttan tað kostar mær nakað serligt uttan at tað tekur sera nógva tíð hvussu hevur teimum og leysa í oyggjunum bæði smærri oyggjunum og teimum størru oyggjunum tey eru í eina heilt aðrari støðu bummur er dummur segði landsstýrismaðurin samferðslumál ja tað skal eg lova fyri at bummur er dummur og nógv tann ftørsti bummurin hvar er hann nógv tann størsti bummurin er við strandfararskipinum skipini sum sigli ímillum oyggjarnar sum gera tað dýrt og óhøgligt at ferðast og sum í flestu førum hygg til dømis eftir suðuroynni hvussu fáar fráferðir hvussu fáar ferð um dagin tey hava møguleikar fyri at sigla ímillum tað er ein bummur sum vil nakað og eg haldi tað er óserviøst og tað meini eg veruliga g haldi eru óseriøst at bara t siga tað at at tann sum nútil feldvíst sæð seinast ikki fekk hetta loyst hetta er ein felags ábyrgd sum hevta løgtingið sum øll landsstýrisfólk sum hava sitið síðan tvey túsund og tíggju tey hava havt ábyrgd av fingið loyst hettar her og tí kundi eg hugsað mær atkanska sagt á løgtingið heitt á formansskapin heitt á hátt verður dað tingformannin um at mann eftirmetir hetta her ella gera eina skipan við at uppskot til samtyktar onkursvegna mugu fylgjast upp altso nú kemur eitt triðja uppskot til samtyktar sum hann bir um at fáa samtykt og løgtingið kann siggur gott samtykkja hetta uppskotið men hvussu tryggja vit at landsstýrisfólkini vilja gera tað sum eg vilji løgtingsins hvussu tryggja vit at hesi uppskotini til samtyktar fáa ta tyngdina og ta álvarsemið sum eigur at standa aftanfyri tá ið fólkahava løgting tekur eina avgerð eg haldi slett eingin ivi verða um at nógv tann størsta avgjongin vit hava vit hava hoyrt landsstýrismannin í samferðslumánni vera úti og siga at tað skal blíva ókeypis at koyra ígjøgnum umdsjóvartunlarnar og tá má eg eisini spyrja sum onkur annar er i spurt her er tað veruliga tann fremsta prioriteringin sum eigur at vera tá ið vit vita at bummur er dummur tá vit vita at tann nógvna størsti bummurin er á teimum sjávegis leiðunum sum eru og so er tað hitt tað fer at kosta við teimum undirsjóvartunnunum vit hava áleið tretivu miliónumr krónur um árið at vit líkahalda undirsjóvartunlarnar hví er tað tá rætt at gera tað ókeypis vist u ikki rætt at gera tað ókeypis at sigla millum oyggjarnar altso tað er eitt stórt vilíkahald sum er nógv dýrari viðlíkahaldið á vegunum av undirsjóvartunlinum í tí løtu mann ger undirsjóvartunlarnar ókeypis at koyra ígjøgnum ja tá hevur tú tá gert tú enn meira fyri at styrkja tann sterkai partin av landinum meðan tann veikari partin sum eru tær leysu oyggjarnar vera enn meira aftúseldur so tí haldi at hetað er eitt gott uppskot sum er komi á ting og eg haldi bara at landsstýrisfólkini mugu taka í álvara at tyngja heitir aftur aftur á landsstýrið um at finna eina loysn á hesum her og g eri sannførd um at allir flokkar hava eitt ynski um ella tað hvussu finnast fólk í øllum flokkum sum hava eitt ynski um at mann fær eina eina viðliga loysn á hesun her málinum takk fyri harra formaður
ja tað var
ja takkyhara formaður ja sum bjørt samelsen vísir á so er tað sjeyogfýrs prosent av fólkum í føroyum sum hava ein kolusalan fyrimun í mun til hini fjúrtan tað er taðeingin ivi um tað og visti okur vísa á tað ferðasambandið sum er visti okl bara taka suðuroynna aftur nú so er tað átjan fráferðir úr suðuroynni um vikuna tað eru øgiliga tætt upp á tað sum tað var faktisk fyri hundrað árum síðani men men tá mann ikki hevur nakað forrold til tað yvirhøvur so skil g man tað slekti ikki slett yvirhøvur ikki í tí snakkar mann tað bara upp í glans men tað má mann eisini fara inn og hyggja eftir at hvat kann mann gera mann eigur atkunna gera eitt tell annað altso tað er ein gundaøll erðu vald her tir at hyggja eftir hvar eta gjørdir ein øgiligir munur á restini av føroyum øllum førum í løtunitakk fyri haraformaður
bjørt samelsen
ja takk fyri og eg haldi at hetta her uppskotið gevur okkum høvi til at gera aftur tað hóast eg haldi ati tað at mann hevur gjørt so lítið við tey undanfarnu samtyktinar sum hava verið gera mann eitt sindur ivasamur um so egiliga nógv fer henda men eg haldi sum bjarni hammer vísir á tað er t hetta er so øgiliga reelt og tað er øgiliga týðiligt og fyri tað næsta hevur tað eisini ein ein saparligan kostnaðr fyri alt landið tað hevur ikki bara ein kostnaður fyri suðuroyggjuna at suðuroyggin heur verið so vánaligt samband í mun til restina av landinum tí tað hevur eisini ein kostnaðr fyri samfelagið at ein stórur partur av landinum ella ikki altso at ein partur av landinum verður so afturúrsiglt og tað haldi eg vit mugu taka í størri álvara enn enn enn tað verður gjørt og tí haldi eg vit má raðfesta hvat er týdningarmest at fáa loyst fyrst tað má vera á ferðassambandið er so javnset sum gjørligt og síðani kann mann tosa um at tað blívur ókeypis at koyra ígjøgnum tunlar og aðrastaðni har tað er í tí meira priveligeraðu pørtunum av landinum eg veit gott at summi tosa mest til har sum tey halda tey fáa kanska flestar atkvøður ella har tey flest fólk sum blíva glað fyri a hoyra tað tey siga men eg haldi at hyggu mann eftir avbjóðingunum so er tað øgiliga týðiligt var tær størstu avbjóðingarnir eru takkfyihara formaður
so er tað sirið steinberg sum fær orðið
takk fyri tær formaður eg helt at eg trýst viðmerking men tað var altso viðmerking til bjørt samussen men hon kann boða niðurfrá eg haldi hon hevði eina góða røðu tí at spurningurin snýr seg faktiskt um um mann ynskir at hava eina føroyar har útoyggjarnar ella oyggjarnar eru aftur útsildar tí tað eru veruleikan tað sum okur uppliva í dag og tað verður ikki tikið heldur í nóg stórum álvara og tað verður akkurát sum eg veit ikki men av øgiliga nógvum verður tað eitt sindur eg veit ikki mann kann siga eitt sindur látuliga gjørt til tað og ofta verður tað sagt tí at mann tykkara sjálvvælta búgv fara og so víða gott nágre tikið verður frammi í dag men tað er nokk so vanligt eitt er tað at ferðasambandið ikki er hóskandi tað kann mann gera nakað við í mun til prísirnar er tað nevnt at gera nakað við tí tað krevur eina játtan nakað annað er tað at tað eru fáir túrar og tað kann mann sjálvandi eisini gera nakað við játtan men tú fer ikki bygt upp í døgni so har eru har eru ov nakrar trupulleikar sum mann loysa upp á aðrar mátar og har er tað so bæði við at fáa fast samband men eisini tað sum verður frammi við at mann kanska kann hava møguleika at sigla farmatúrar um neturnar men spurningurin er faktiskt nokk so greiður altso uppskotið gongur út upp á at javnseta prísirnar og til tað krevst væl ikki annað enn ein játtan og tað er væl tað sum fíggjarnevndin kann eg hyggja upp á nú tá ið fíggjarovnin liggur í nevnd og tað er møguleiki at eg gera nakað við tað nú so kann tað gott vera ja at eg neyðugt hyggi upp á tað stóra bílætið men eg haldi at mann skal halda útstøða uppskotið nokk so einkult vil mann javnseta prísirnar ella vil mann ikki vil mann hava tað at nøkur skulu vera afturúrshild meðan tað verða onnur sum sleppa at hava ókeypis farleiðir tað er í stuttum tað tann spurningur sum at seta sær næstan kunnu einasta dag mann fer umborð tær til
og so er tað bjarni hammer sum fær orðið ger so væl
ja takk fyri harra formaður ja og ja fyrst vil eg takka fyri at orðaskifti sum sum bleiv eitt sindur drúgvv og tað er kt tað er gott tað vísir eisini at tað er at fólk leggja í hefti hesa farleiðina og tey leggja í at tað er eitt sindur øðrvísi tí júst sum siri stemberg vísti á so tað hetta her málið snýr seg um at javnseta ferðaseðarprísirnar og fraktprísirnir og tað er tað tann yvirorðnaði spurningurin sum hevur verið settur fleiri ferðirnar í dag tað er ein annar spurningur og tað er ein stórur spurningur sum sjálvandi eisini skal takast sum eisini skal loftast men hetta snýr seg er eitt einkult mál vil mann tað ella vil mann ikki tað tú kanst minnast til tí eru seksogfýrs prosent av føroya fólki sum eru knýtt saman og so er ta hin parturin sum er eftir og hvat vil mann s taka fyrst vil mann fara eftir tí sum kanska er siglt eitt sindur afturum ella vil mann pála tað sum er framman fyri longu fram suðuroyggin hevur í dag átjan fráferði um vikuna tað er ikki nógv meir enn tað var fyri hundrað árum síðani men landsstýrismaðurin í sínari røðu hann eittannaðstað í byrjanini mest skúgvaðu ábyrgd frá sær vísti til tað sum undanfarna samgonga ikki kunnu tey fáa ígjøgnum og tað sum tóshavnar kommuna krevur so nógv havnargjald inn og so víðari men so í mínum spurningi so koma hann faktiskt til eina loysn og vísti á at hann arbeiðir við eina loysn og hann sigur at hanni næstan komin á mál og tað ljóðar gott tað ljóðar veruliga gott um tað passar tað er glaður fyri at hoyra og eg sjálvandi vili gjarna síggja tað áðrenn hann kemur og seg fara til samgongufólk so vístu jakum mikkelsen á at hann segði tað má sfinnast ein mál at finnast ein loysn á júst hesum málinum kristian andreasen segði tað ber ikki til at at nøkur fá skul at betala so nógv meðan nøkur meðan hini skulu enki betala so tað er øgiliga gott at samgongan vil tað eg hoyri ter hann vilji og eg gleði meg til at at fylgja eitt sindur við í rættarnevndini hvussu tað málið fer at enda og hvussu tað fer at verða viðgjørt tí atað er eitt spennandi mál sum hevur uppi at venda fleiri ferðinar sum eg vóni av endiliga at mann kann koma til onkra semju sum líka kann fáa seg fái eisini við í ta stóru puljuna sum vísa hvussu gott er at vera í føroyum ennas bar nýtihøvi at takka fyri orðaskifti og takka fyri ta viðgerðina sum eg verið í dag takk fyri hara formaður
ja takk fyri tað eru ikki fleiri sum hava biðið um orðið orðaskiftið er sostatt endað og hetta málið verður beint í rættarnevndini til víðar viðgerðs tað sum er eftir her á skránni í dag er framlovað og eg skal boða frá at jóhann d hevur lagt fram løgsmál nummar s strika tvey ja tað er ein fyrispurningur til janusa rana skrivligur fyrispurningur viðvíkjandi marknaðaratgongd og status í samráðingum um altjóða samhandilsavtalur og fríhandilsavtalinum og síðani er tað tað siri stenberg og hervør pálsdóttir sum hava lagt fram ein skrivligan fyrispurning til løgmann og hann er viðvíkjandi í heilsustøðuni hjá ungum í føroyum síðani skal eg boða frá at jakob vesturgoyrd hevur lagt fram uppskot til samtyktar um karmusáttmála um fiskiskap millum føroyar og bretland ja tað sum er viðvíkjandi hesin fyrispurning tað verður so tað verður so so sett á skrá at atkvøða um hesir fyrispurningarnir skulu svarið ja síðani er tað nøkur álit sum eru komin úr nevndum skal boða frá at trivnaðarnevndin hevur lagt álit fram í løgtsmál nummar einogtretivu tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um arbeiðsfremjandi tiltøk broytt tillagað starv nýggj javning og annað oyndan og trivnaðarnevndini hevur eisini lagt fram álit í løgtsmáli nummar trýogtretivu tað er uppskot til løgslóg um broyting í løgtingslóg um almennar pensjónir almannapensjónir og annað stendur í parantes lestrarstuðulin ífyritíðarpensjón og síðani er tað vinnunevndin sum hevur lagt trý álit fram og fyrst í løgsmál nummar seytjan tað er uppskot til løgslóg um fyribyrgjandi tiltøk móti hvítvakið av vinningi og fígging av yvirgangi hvítvatsklógin og vinnunevndin eisini lagt álit fram løgtsmál nummar fimmogtretivu tað er uppskot til løgtingslóg um broyting í løgslóg um barsilsskipan til barsilslógin leinging u a rætting til av rættinum til barsilspening hækkan av barsils gjaldinum og broyting viðvíkjandi kærunevndin og síðani er eisini álitið frá vinnunevndini í løgtsmál nummar einoghálvtrýss tað er uppskot til løgtslóg um broyting løgslóg um arbeiðsloystrygging og arbeiðsávísing tað er alslógin og har stendur soleiðis í parantes norðurlendski sáttmálin um almannatrygd hækking av arbeiðsloysistuðli eftir lønargjøldi og annað tað vóru framløgurnar í dag tað er ikki fleiri mál til hendan fundin tað verður tingfundur aftur í morgin og hann byrjar klokkan ellivu altso annan desembur í mikudagin n annan desembur klokkan ellivu tá verður fyrsta atkvøðugreiðsla um hesa boðar fyrispurningar sum bleivur lagd fram tað er fyrispurning til jenus arana landsstýrismann í uttanríkiso vinnumálunum frá jóhandal viðvíkjandi martnaðaratgongdu status í samráðingur um altjóða samhandilsavtalur og fríhandilsavtalur og atkvøðugreiðslu um skrivligan fyrispurning til løgmann frá siri stenberg viðvíkjandi heilsustovuni hjá ungum í føroyum janvar frá siri stenberg og hervør poststóttir og síðani verða munnligir fyrispurningar á skránni og eg kann siga atað eru tólv fyrispurningar sum eru komnir til í morgin og tá ið teir munnlugu fyrispurningar lidnir so verður ein fyrsta viðgerð og hon verður av tingmálunummar einogtrýss tvey túsund og tjúgu tað er uppskot til løgslóg um fíggjarligarstovu til níggjan fjørutu í runavík tað málið verður beint fíggjarnevndina síðan er framløga eisini á skránni o er hesin fundur lokin